so er tingfundur settur og vit fara at byrja tingfundin í dag við atkvøðugreiðslum triðju viðgerðum og tað fyrsta málið sum vit skulu atkvøða um tað er uppskot til ríðislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretinu forferøruna av visubstmicí forskeligu lóg um endring av finansiell virksemhet tað er sum nevnt ein triðja viðgerð og til aðru viðgerðina tá varð hetta málið samtykt við trýogtjúgu atkvøðum fyri sjey atkvøðun ímótir og ongari blankari er tað nakar sum biður um orðið til hetta málið tað er tað ikki so fara vit at atkvøða tað eru soleis at tingfólk skulu helst vera sitandi á sínum sessi meðan atkvøtt verður inntil atkvøðugreiðslan er liðugja soleiðis so eru allar atkvøðurnar tað er tveyogtjúgu atkvøður fyri tað er fimm atkvøður ímóti og tað er eingin atkvøða sum er blonk løgtingsmál nummar tveoghálvtrýss tað er áttaogtjú sum hava teknað til eg manglari at atkvøða ða bleiv v gjørd varug við nú er manglari at atkvøða er tað onkur sum hevur teknað til sum sum ikki hevur atkvøtt nú kom tann síðsta atkvøðan ja so komu nøkur ting fólk afturat upp í hópin so nú eru vit einogtretivu sum øll hava atkvøtt og tað eru tveyogtjúgu atkvøður fyri tað eru átta atkvøður ímóti og tað er ein atkvøða sum er blonkt blonk og tingmál nummar tveyoghálvtrýss er hervið samtykt til triðju viðgerð og endaliga avgreitt frá løgtinginum tað er forófriðaligt í salinum tað skal vera friður meðan atkvøtt verður takk ja so eru vit farin víðari til løgtingsmál nummar áttaoghálvtrýss sum er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um kommunustýri og tað er broyting av skuldarmarki og hetta málið er tað nakar sum bir um orðið skal eg fyrst spyrja um til hesa triðju viðgerð tað er tað ikki hetta málið var til aðru viðgerð samtykt við tveyogtretivu atkvøðum fyri ongari atkvøðu ímóti og ongari atkvøðu blankari og vit fara at atkvøða nú ger so vælso vórðu tretivu sum høvdu teknað til og atkvøtt og tað eru tretivu atkvøðu fyri eingin atkvøvðu ímóti er eingin atkvøðu blonk og tingmál nummar áttaoghálvtrýss eru soleiðis endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum vit fara víðari til løgtingsmál nummar níggjuoghálvtrýss sum er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um meirvirðksgjald tað er snýr seg um longdarfreist fyri at fáa endurrýndað meirvirksgjald av ílegum í almannagagnligt virksemi er tað nakar sum biður um orðið jørgin niclasen biður um orðin gers
sovælfrú forkvinna hetta her er ein stuðulslóggáva og tí velur løgtingið her at hava eina sólseturáð soleiðisnar at mann tryggjar sær at tað verður endurskoðað við jøvnum millumbili og eg vil bara siga við tingfólk at tit sum taka undir við hesum í dag tit koma eisini til at atkvøða um eina aðra lóg har mann skal endurgjalda á ávísari vinnu til tað sum svara nøkulunda til meirvirksgjaldið og og har vil nevndin sum hevur viðgjørt tað ikki mala til sólsetur tað sum eg bara vil siga við hesum her at velur mann eina stuðulslóggávu sum hendan er sum onkur annað er jamen so fá løgtingið at endurskoða tað við jøvnum mellumbilum altso um fimm ár skulu vit so halda fram jem spyr løgtingi so so tekur mann støðut til tar tí tingini kunnu hava broytt seg bæði við hesum og við øðrum stuðulslóggávum so tí vil bara siga frú forkvinna eg fari gleðiligat atkvøða fyri hesum her tí eg meini at hendan stuðulin eigur tað at lata og tað eigur at verða sólsetur á bæði hesari og øðrum stuðulslógum
takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið til hesa triðju viðgerðina og løgtingsmál nummar níggjuoghálvtrýss varð til aðru viðgerð samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti og ongari blankari og vit fara nú at atkvøðaso vóru tretivu atkvøður sum allar er fyri uppskotinum eingin er ímóti og eingin er blonk og tað merkir at løgtingsmál nummar níggjuoghálvtrýss er endaliga samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum vit fara so víðari skránni í dag vit fara til aðru viðgerðir og tað fyrsta málið sum kemur til aðru viðgerð í dag er løgtingsmál nummar sjeyoghálvtrýss uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkakirkjuna í føroyum og hetta málið snýr seg um heimild at býta upp embætsuppgávur millum próvstar og eg skal spyrja hvør biður um orðið tað er sólvit er nolsøe sum er formaður í mentanarnevndini ið fær orðið
gersovæltakk fyri frú forkvinna ja eg skal lesa upp álitið sum ein samd mentanaðarnevnd er komin til í málinum um heimild at býta upp embatis uppgávur millum próstar uppskot til løgtslóg um broyting í løgslógni um fólkagerðjina sirustemberg lanstýriskvinna í almanna mentamálunum legði málið fram fýraogtjúgunda mars og síðani bleiv málið beint í mentanarnevndina sum hevur viðgjørt málið á fundum einogtjúgunda og seksogtjúgunda apríl undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við føroya stittstjørn saman við biskupi prestafelag føroya og landsstýrismanninum landsstýriskvinnuni rættari í almanna og mentamálinum bispur og prestafelag føroya eru einum máli um at broytingin er neyðug og nógvar uppgávur liggja í dag at dómpróstinum og einsamallur hevur ábyrgdina av stórum umsitingarligum og fíggjarligum økjum tí er ætlanin við hesi broyting í lógini at flyta nakrar v umsitingarligu uppgávunum sum í dag liggja á dómsprósti til ein próst afturat at røkja nýggi prósturin skal finnast millum verandi soknar prestar men talan verður ikki um eitt fulltíðarstarv hjá tí nýggja prósinum viðkomandi skal rekas sí starv sum nýggjur próstur við síðunar av sínum arbeiði sum verandi sum soknarprestur í stóran mun er talan um starvsfólkaog umsitingaruppgávur sum nýggi prósturin skal røkja so talan er í stóran mun um eina tillaging í mun til skipanina sum er í dag við hesum fáu orðum tekur ein samd mentanarnevnd undirmálunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið
takk fyri ja takk fyri er tað fleiri sum biðja um orðið í hesum málinum tað er tað ikki tað merkir so at vit fara at atkvøða í málinum og sum formaðurin í mentanarnevndini nevndi so er tað ein samdnevnd sum mælir løgtinginum til at samtykkji hesa broyting í løgtslóg um fólkakirkjuvit skuldu gjarna verið tretivu salinum er tað ein sum manglar at tekna til og atkvøða kunnu it hyggja um allar tingmanningarnar hava atkvøtt so vórðu tretivu tað eru níggjuogtjúgu atkvøður fyri hesum uppskotinum tað er ein atkvøða ímóti uppskotinum og her er eingin atkvøða sum er blonk og løgtingsmál nummar sjeyogfýrs er soleiðis samtykt og fer víðari til triðju viðgerðja so fara vit víðari til løgtingsmál nummarjhar stó har sjeyog fjert í løgsmál níggjuogfýrs og tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um húsalandsgrunn og tað snýr seg um at strika krav um fígging frá øðrum íleggjarum í sambandi við bústaðarbygging og hvør biður um orðið tað er hervur pólsdóttir forkvinna í rættarnevndini sum fær orðið ger so væl
takk fyri htað ereitt álit í løgsmáli níggjuogfýrs uppskot til løgtslóg um broyting í løgdslóg um húsalandsgrunnin í parantes strika kravi um fígging frá øðrum íleggjarunm í sambandi við bústaðarbygging landsstýriskvinnan í umhvørvismálum ingilín didresen strøm hevur lagt málið fram tann fýraogtjúgunda mars tvey túsund og trýogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann áttaogtjúgunda mars er tað beint í rættarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann ellivunta átjanda og einogtjúgunda apríl tvey túsund og trýogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri marsk grannskoðarvirki januar føroya arbeiðsgevarafelag við leiðunevndina stýrið fyri bústaðir landsstýriskvinnuna í í fíggjarmálum rutt vang og við landsstýriskvinnuna í umhvørvismálum ingilín didricsenstrøm undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin sum er hervur polstettur hennric old kristianna vinter poulsen kim durhus og steffan klein poulsen tekur undir við málinum og hevur hesar viðmerkingar vit skulu hava ein fjølbroyttan bústaðarmarknað har vit húsast ymiskt og øll hava ein tryggan og góðan bústað stóri fólkavøksturin í føroyum seinastu árini hevur sett bústaðarmarknaðin undir trýst við hesum uppskotunum kunnu bústaðir framhaldandi samstarva við aðrar íleggjarar um bústaðarverkætlanir m hetta verður ikki longur ætt krav og hetta fer at gera arbeiðið hjá bústøðum smidligari og skjótari dresst komu fram undir nevndarviðgerðini at fleiri a eru áhugaðir í at gerast partur av eini verkætlan tá nakað eg komið áleiðis heldur enn at vara við frá byrjani av meirilutin tekur undir við at farið verður aftur til upprunaásetingina um at bústaðir kunnu samstarva við aðrar íleggjarar heldur enn at krevja tað tí bústaðir skulu brúkast sum eitt bústaðarpolitiskt og ikki eitt vinnupolitiskt amboð undir fyrstu viðgerð varð sett spurnatekin við haldføri hjá bústøvum hetta hevur fingið drúgva viðgerð í nevndini oð millum annað er upplýst undir nevndarviðgerðini at ein grannskoðarafrágreiðing er gjørd har mettur um støðuna hjá bústøðunum fram til tjúgu fjøruti og metingin er at langtíðarhaldføri er í lagi bústaðir er bústaðarpolitiska amboðið sum skal stuðla undir bústaðarpolitikk landsins verandi bústaðarpolitikkur er frá tvey túsund og tólv og hann staðfestir at bústaðarmynstri í føroyum skal verða fjølbroytt og stimbra undir samfesti í føroyum bústaðarmarknaðurin í føroyum er nógv broyttur síðan tvey túsund og tólv og meirilutin av teirri áskoðan at tíðin er búgvin til endurskoða og laga bústaðarpolitikkin til støðuna í samfelagnum í dag fyri betur at kunna loysa trupulleikarnar á bústaðarmarknaðinum er eisini neyðugt at vita hvør støðan veruliga er ið tí krevst at hagtøl verðar fingið til vega um bústaðar og leiðumarknaðin herundir hvør tørvurin er og hvør standurin er á íbúðunum og bústøðuni í føroyum umframt onnur ting eisini við hesum viðmerkingunum so tekur meirilutin í nevndini undir við málunum og mæli í løgtinginum til at samtykkja uppskotið
takk fyri ja takk fyri næstura røða verður helgi apramsen
frú forkvinna hetta er álitið frá minnilutanum sum er eg sjálvur og elspet mersetis gunleygstóttur og hesin minnilutin tekur ikki undir við málinum og hevur hesar viðmerkingarnar tørvurin á bústøðum hevurí nógv ár verið rættiliga stórur og neyðugt er at byggja nógva nógvar ferðir fleiri hús og íbúðir enn bara tað sum bústaðir hevur møguleika at byggja tí er neyðugt at privatar fyritøkur í rættiliga stóran mun eru við til at skaffa føroyingum tak yvir høvdið bústaðarpakkin ið varð samtyktur fyri tveimum árum síðani gav bústøðum ein eina víða lániheimild samtíðis sum lagt var upp til at bústaðarverkætlanirnar hjá bústøðum skuldu fíggja saman við øðrum íleggjarum eitt úrslit av hesum er at tryggingarfelagið lív og bústaðir hava stovnað partafelagið heimasta hártum tvey sum hevur til endamáls at oyða og reka leiðubústaði talan er um tveyogtjúgu leiðubústaðir ið væntandi verða klárir at flyta inn í seinni í summar ætlanin er at fleiri verkætlanir fara at leggjast afturat í hesum samstarvinum við hesum hevur tað endiliga eydnast at fáa føroyskar eftirlønaruppsparingar at blíva virknar í føroyska samfelagnum og samtíðis eru hesir pengarnir við til at loysa eina eina stóra samfelagsliga avbjóðing stjórin í bústøðum hevur kallað hetta eitt slógbrótandi og nýskapandi samstarv har tað almenna bústaðarfelagið og føroyskur pensjónktalur ganga hond í hond sambært heimasíðuni hjá bústøðum sigur hann eisini at við hesum samstarvinum kann meira ferð setast á byggingina av leiðibústøðum tað undrar minnilutan at samgongan nú roynir at broyta hesa lógina eitt av endamálunum við at seta seta í galdandi lóg at bústaðir skuldu samstarva við privatar íleggjarar var at gera etta møguligt hjá bústøðum at byggja meira enn bara tað sum teirra egna lániheimild røkkur til endamálið við hesum lógaruppskotinum er at strika hetta lógarkravið aftur bústaðið skal tó framvegis haðum møguleika at samstarva við aðrar íleggjarar felagið fer tí at hava tveir møguleikar annaðhvørt verður samstarvað við aðrar íleggjarar eftir vanligum marknaðartreytum og við vanligum kravi um avkast ella kann bústaðir velja at byggja sjálvt eftir serligum treytum at kravið um avkast kann vera minni tað er hesum seinna møguleikanum uppskotið letur uppfyri landsstýrið fer harvið at skaffa nøkrum útvaldum borgarum eina bíliga leiðu tí almenni grunnurin sleppur at byggja og selja ella leiga út eftir serligum treytum tey sum leiga frá bústøðum fáa ein fyrimun fram um tey sum leiga frá onkrum øðrum ið ikki fær almennan stuðul harvið gera vit mun á borgarum sum annars eru í líknandi fíggjarliga støðu tað stendur beinleiðis í viðmerkingum til uppskotið at verandi krav um samstarv við onnur feløg ber í sær at bústaðir sum meginregla skal rokna sær fíggjarligt avkast fyri bústaðir sum grunnurin byggir og hetta hevur við sær at leiða frá bústøðum verður hægri enn hon hevði verið um bústaðir einsamalds fíggjaði og rak bústaðirnar uttan at rokna sær vinning uppskotið leggur sostatt beinleiðis upp til at bústaðirð skal kunna byggja uttan at fáa vanligt avkast í einum munnligum fyrispurningi í februar tvey túsund og tjúgu vísti núverandi landsstýriskvinna á at bústaðir er okkara amboð at tryggja øllum borgarum tak yvir høvdið og at um bústaðir skuldi virka á vanligum grundarlagi ella á vinnuligum grundarlagi og hava yvirskot var ringt at ímynda sær hvussu roknstykkið kundi hanga saman uttan at húsaleiðan hækkaði hetta vísir at tað er hennara áskoðan at bústaðir eigur ikki at hava nakað avlop tað kann ljóða gott tá sagt verður at bústaðir skal brúkast sum eitt bústaðarpolitiskt amboð og ikki sum eitt vinnupolitiskt amboð men slíkur planbúskapur rennur seg altíð fastan fyrr ella seinni má slíkt virksemi steðga fleiri av teimum sum hava verið í rættarnevndini í samban við hetta málið hava staðiliga ávara ímóti hesi støðuni talan er um ein almennan grunn og har við almennar pengar sum verða brúktur til at gera mun á fólki vit kunnu eisini spyrja hvat ið longdini fyr at henda við almenna bústaðarfelagnum um sølu og leiðurprísurin kann vera lægri enn tað sum skal til fyri at halda virksemið gangandi tað tekur langa tíð at fáa allar byggiallan byggikostnaðin innaftur við at við gjaldi fyri húsaleiðum serliga um leiðurkostnaðurin skal vera lægri enn marknaðarprísurin er ein partur skal brúkast til umsiting og ein partur til viðlíkahald tá verður ikki nógvir pengar til at byggja nýtt fyri spurnatekin kann eisini setast við hvør verður útvaldur til at kunna leiga frá bústaðum fyri minni enn marknaðarprís og hvør ikki skal fáa hendan møguleikan og hvat hendir um fíggjarligu fortreytirnar hjá leiðaranum broytast viðvíkjandi verandi lóg hava umboð fyri bústaðir upplýst fyri rættarnevndini at higartil hava hevur kravi um at um at felagið skal samstarva við privatar íleggjarar ikki veruð ein trupulleiki fyri bústaðir hetta siga tey hongur møguliga saman við at lógin sum bleiv samtykt fyri hjá tveimum árum síðani og sum skuldi geva felagnum nýggja nýggja fíggingarheimild ikki eru blivin brúkt fyrr enn nú tað undrar okkum at tað hevur tikið so langa tíð at fáa sett ferð á á byggivirksemið í eini tíð har bústaðartørvurin er rættiliga stórur spurningurin um haldførið hjá bústøðum hevur fingið drúgvar viðgerð í rættarnevndini millum annað hevur nevndin sett grannskoðaranum hjá felagnum spurningar men nevndin fekk tó ikki nakað greitt svar onkrir spurningar kundu ikki svarast beinleiðis tí fyritreytirnar eru ymiskar og felagið hevur eisini nógv sløg av ognum onkrir spurningar vórðu eisini fevndir av taknaskyldum samanumtikið hendur millnulutin at tað er gott fyri útboð útboðið av føroyskum bústøðum at bústaðir samstarvar við onnur feløg tí hetta gevur útboðið ger útboðið nógv eisini er tað gott at stórar pensjónsuppspaella stóra pensjónsuppsparingin hjá føroyingum við hesum verðið brúkt í føroyska føroyska samfelagnum minnilutin heldur hinvegin at tað er skeivt við almennum pengum at geva ávísum borgarum bíligari bústað meðan onnur mugu gjalda fullan marknaðarprís við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum
frá at samtykkja uppskotandi takk fyri takk fyri til ein røð av viðmerkingum
tann fyrsta frá hervørur postóttur ger sovæl takk fyri eg býti merkir í at at minnilutin setir líkae ímillum at bústaðir og og lív hava gjørt eitt samstarv vút á heimahorni við tað samstarvs kravið sum undanfarna samgonga innførdi síðsta í síðsta tingskeiði byggingin hjá úti á heimasoynni hon byrjaði við við lániheimildini sum seinasta cðfsamgonga lat og o lívvið síðani kom upp í verkætlana aftan á hon byrjað sum eisini er tað sum hann hevurr skilt á lagnum at at lív ynskir at ikki var við farbyrjan men aftaná tí tann tað samsvarva faktiskt heimilgd í í paragraf fimm b í lógini um húsalandsgrunnin og ikki í tí samstarvskravinum sum undanfarna samgonga hevði gjørt hevði bústaðir verið farið undir hesa verkætlanina eftir tí lógini sum undanfarna samgonga samtykti so hevði tann ásetingin sum samsar havi faktikt verið ein forðing fyri tað mær gjørdu samstarvið
aftan á at verkætlanin var farin í gongd
fyri forskúvinað tað samstarvið sum er fari í gongd er eftir galdandi lóg og galdandi lóg er bæði tað sum var áðrenn og tað sum komu aftaná so so so tað eru hetta her sum kom inn seinast tað gevur eisini møguleika fyri at onnur kunnu koma í beinanvegin og og og vist tað ikki er ein trupulleiki hví broytir mann so nakað altso hvat hvat er endamál við hesum uppskrotinum tí tað og tað er ein ein grundleggjan spurningur tí í tí í áðrenn mann broytti seinast tá ella við tí broykingrum gjør seinast tá skuldi tað vera sama í øðrum men mann kundi gera undantøk og nú skal ikki esamvið orðum men mann kann gera undantøk tað at so í báðum førum kanst tú samstarv við onnur og tú pjøvirst ikki og tað nevndi í eisiniundraðog fyrstu viðkerð hvat er nú endamálið við tí men eg haldi at tað stendur upá ein so viðmerkinu til hesa uppskotini at endamálið er at at mann skal kunna leiga út uttan uttan marknaðarprís og tað er tað sum ræði meg

síðani er tað jakkup vesturgaard ger so vælja takk fyri fólkuna nú nevndi røðaran stjórin hevði nevnt tvær eitt sindur av signalforvaringi hvat stjórin hevur hildið tí eg minnist tíðindafundum tá ið álit veðlaða fram um bústaðarpolitikk hann var hægt ímóti og so hevði mann farin í eitt privat samstarv við lív norðasta horni ella heimasta horni hvat eitur og tí skilur ikki ordiligt at tekur bústaðir undir við hesum ella tekur bústaðir ella stórum undir við tí uppskotinum sum var frammanundan tí tað virka sum um at tær hava arbeitt við báðum

k helgi abramsen gersuvæl frú forkvina ja eg skilti ikki ordiliga hvat hvat hvat tað var sum sumspyrjan meinti við meni eg eg havi hugsað eittsindur um hvar hvaðan kemur eitta uppskot kemur tað er tað bústaðir sum er ynskt hetta her ella er ta landstýriskvinnan sum ynskt hetta her í øllum førum so hevði hon onkra fyrispurning í farna valskeiði hvar ð hennara greiða útmelding var at vit skuldu at bústaðir skal slekki arbeiða eftir marknaðartreytum altso mann skal bara skaffa fólkið bíligar pengar ela bíligari bústaðir men tað gevur ta avbjóðingina at tað eru so øgiliga fá sum kunnu fáa tað tí at lániheimildin hjá bústøðunm er so avmarkað tað vil siga so býta vit føroyingar í tveir partar har onkur skal kunna leiga fyri undirmarknaðarprís tí at bústaðir er ein almenn felag sum ikki skal hava avkast og onnur skulu leiga fyri hægri prís tí tað er onkur vinnuligur og so kemur spurningurin hvussu hvussu velur mann so millum hesa bólkarnar hvør skal sleppa í andan bólkin hvør skal sleppa í hin og og vitsmu fortreytirnar broytast altso mann kann gott siga at onkur sum for tjena so so lítið skal t fáa serliga treytir

síðani er tað sólvið nólsoy gjørt væl takk fyri frá forkuna helgi arnbóð sum spyr hvør hevur ynskt uppskoti hvar kemur tað frá bústøðuni landsstýriskvinnuna ella hvar kemur tað frá sum eg havi skilt tey øllum førum so er at bústaðir hevur eitt ynski um at hava so heimildina ja men til tíðir kann hon eisini vera ein forðing har ið ein verkætlan kann vera góð men kravið er at onnur skulu vera við og tí er hetta at broytta uppi á eini skipan sum sum bústaðar vil bústaðar vil framvegis hava møguleikan men at mann broytar eitt sindur upp kann eisini gera tað møguliga at fara undir undir aðrar verkætlanir er gott tað ikki sannlíkt ella neyvenduvís at arbeiðið sum nú er broytist so øgiliga nógv men eitt sum eg hevi hug at spyrja hald gábransin um tað er í álitinum frá minnlutanum stendur tað at bústaðir er ikki ella skal ikki brúkast sum bústaðarpolitiskt amboð men eitt vinnupolitiskt amboð og tað gongur jú beint ímóti tí grundarlagið sum bústaðir er bygt á sum er bústaðarpolitikkaparteykt sum tíggju har tað stendur ítøkiliga

soelgiabramsen gersæfrú forkvina tað stendur longu í verandi lóg at mann kann gera undantak frá hasum har kravinum um at samstarva við onnur tað var eitt krav men visti tað bleiv trupulleikar av tí so kundi mann fáa undantak so tað ber longur til í dag so tað broytist ikki av tíð nú verndi móti bara høvdið sita nú skal mann sum útgangsstøði ikki samstarv víð onnur og fáa undantøk til at samstarva við onnur og viðvíkjandi hinum spurninginum um tað er bústaðarpolitiskt amboð nú kann mann sjóvandi leggja ymiskt í tað men men hatta har sum vit nevna í álitinum er sitat av tí sum sum bleivu sagt frá samgonguni at at at mann vil hava tað sum eitt sum eittsum eitt bústaðarlitiskt amboðog ikki vinnupolitiskt amboð og og hvat liggur í tí altso og vit vísa á at jamen tað er trupulleikin er tann at vist tú ikki byggir tað á á vinnuligu fortreytirnar so so steðga tað upp
ja klokkan her riggar ikki við sína talaran her uppi so tað kann vera sns ringt at halda stýrav
jókun niclasen ger sovnaðóðan sær hvat tað er tað sum ikki gevur avkast tað doyr so tað er einki ivast tí at hvussu mann nú gevur bústøðum ordrar til ið bygg bara við undirskoti ger akkurát sum tú vilja so doyr bústaðir og tað skal tað vera hesi fáu útvaldu sum fáa ein bústað vera enn og fær vit hava fólk við serligum tørvi standandi inni sum ein serlig í lóggávuni men við hesum vil mann sleppa bústøðunum undan at arbeiða saman við øðrum hví kann helgi abrasa fortelja mær hvat segði stjórin á bústøðum til hvussu í forrentningurin hekk saman á teimum ymsu búðeindunum teir hava gjørt tað einasta eg hoyrdi tað vera øgiliga nógv hemmiligt her men eg veit og hvussu er at helvtin av leiðuinntøkunum er umsiting tað borgar ikki fyri bíligari leiðu men men hvat segði stjórin á
bústøðum í nevndini um hvussu tingini hingu saman
helgi abramsen ger sovælja frú forkvina stjórin segði einki tað var hann slekki við á fundinum tað komu bara umboð fyri nevndina og og onnur so starvsfólksu stjórin var h slekki har so so hann segði faktist einki øh og men annars er samdur í tí at at tað er trupulleikin at visti man ikki hevur nakað avkast so doyr tað altso tað tað liggur í náttúruni at at at mann kann gottargumentera øgiliga væl fyri at nú skal mann hjálpa fólki og alt hetta her og og geva teimum bíligar bústaðir men men pengar sum ikki kasta av sær ella ýlur sum ikki kasta nakað av sær tær steðga upp fyrr ella seinni og tað er tað sum

kin í hesum umfarinum er frá erling eitesgaard ger sovæl takk fyri minnilutin við elsbet mersetis gunlegsdóttir og helga abramsen fílist á at bústaðir skal leiga út til marknaðarprís nei til undir marknaðarprís at møguleiki fyri tí tey skriva at spurningartekin kann eisini setast við hvør verður útvaldur til at kunna leiga frá bústøðuum fyri minni enn marknaðarprís og hvør ikki skal fáa hendan møguleika her er talan um bústaðir til vónandi fleiri hundrað familjur og hetta mann kann síggja tað sum ein stuðul p á ein annan máta ja hetta ser man su eitt stórt problem og tað er eisini ein ærlig sak men at velja út og og útluta virðir tilsjey hundrað túsund tons av fiski til nakrar fáar familjur tað er einki problem eg kundi hugsað mær at vita hvat helgi abramsen heldur um tey bæði at seta tey bæði
saman ímóti hvørjum takk fyri
sfrú forkvina tað er ikki ein trupulleiki at fólk fáa bíligar avstð at búgva í tað er ein trupulleiki tá ið vit tøma ein grunn fyri pengar soleistat hann ikki kann halda fram við at virka fyri at onnur eisinigui fáa stað at búgva í tað er har s problemið her altso fyri okkum í minnilutarnum er tað ikki problem at fólk búgva fáa bíligt tak yvir høvdið tað er hitsumpproblem hvat hendir við bústøðum e longdini og samanbera tað við vinnulívi eg trúgvi ikki at vinnulívið fer at taðka upp næsta dagin orsakað av av avpengum ella rættindum so tað er eg dugi ikkiordið t síggja tí samanhangini men trupulleikin er at vit vit hava ein grunn við pengum ovit hava givið teimum ein eina lániheimild vit tøma teir pengarnir út og tað sl sleppa ikki at forrenta seg og so má tað stakka upp fyri el at sainn
nei tað er trupulleiki takk fyri takk fyri næstur á røða verður stefan klein poul
umframt tær viðmerkingar sum meirilutin hevur sum eg eri partur av so havi eg hesar viðmerkingar í verki verður helst trupult at síggja munin á skal samstarva men kann fáa undantak og skal ikki samstarva men kann samstarva tá ið umræður samstarv millum bústaðir og privatar fyritøkur hetta er tí ikki eitt alt avgerandi punkt fyri undirritaða men tá ið samgongan velur at strika kravið um at bústaðir í útgangsstøðini skulu samstarva við privat so flytur hon seg frá prinsippinum um at bústaðir helst skulu hava avkast eftir marknaðartreytum at bústaðir ikki lága út eftir marknaðartreytum hevur við sær at teir borgarar ið fáa eina búeind frá bústøðum óbeinleiðis fáa stuðul frá tí almenna við einum lægri leiðukostnað í dag komu til dømis tey sum sjálv megna at byggja sær eini hús ella tey sum longu eiga eini hús leiga frá bústøðum og harvið eisini fáa henda stuðul eitt hugsað dømi sum í prinsippinum kann fara fram eftir galdandi lóg er at ein húsaeigari leigar frá bústøvum til ein lægri leiðukostnað samstundis sum hann leigar síni egnu hús út til marknaðarprís húsalandsgrunnurin sum vit kalla bústaðir eftir hondini hevur millum annað til endamáls at virka fyri at øll í føroyum skulu hava møguleika fyri at útvega sær ein bústað men spurningurin er um øll kunnu fáa ein almennan bústað ella um tað ikki eru tey ið hava trupult við at ogna sær bústað sum fyrst skulu sleppa framat ført verður fram at bústaðir skulu brúkast sum eitt bústaðarpolitiskt og ikki eitt vinnupolitiskt amboð og í hesum sambandi fer undirritaði at heita á landsstýrismannin um at endurskoða endamáli við bústøðum og gera greitt hvør hesin bústaðarpolitikkur er herímillum eisini viðgera hvørjar málbólkar almennu bústaðaroyndirnar eru ætlaðar til hetta eigur eisini at verða gjørt á einum yvirskipaðum støði tí tey sum leiga frá privatum fáa ongan almennan bústaðarstuðul meðan tey ið sleppa framat hjá bústøðum og tey sum byggja sínu egna bústað fáa stuðul umvegis leigi og rentustuðul og so havieg hug at skoyta upp í at roynt og hugt eitt sindur uppá lógina við húsalandsgrunninum sum altso vist eg skilt tær rætt so so bleiv húsalandsgrunnurin nokk settur á stovn einaferð í hálvfjerðsunum við tí endamáli at at læna pengar út til at byggja sethús men galdandi lóg er so frá tvey túsund og tíggju og í tvey túsund og ellivu blivu nøkur endamál sett inn har trý endamál øsum snúgvas umja eg kann líka lesa tey upp húsalandsgrunnurin hevur til endamáls at virka fyri at øll í føroyum skulu hava møguleika fyri at útvega sær ein bústað at tryggja fjølbroytni á bústaðarmarknaðinum og at stuðla upp undir veðurlagspolitikk føroya at minka orkunýtsluna hjá føroyskum bílishópinum og eg kenni ikki nóg væl søguna men hesi endamálini kom inn í tvey túsund og vistaðer út frá tí at mann mann ætlar at læna pengar út so haldi eg ikki at og og tað lesi eisini inn í tað tá ið tvær broytingar koma ein í seytjan og ein tvey túund og einogtjúgu sum eru hesar lánu heimildirnar fyrst var tað c yfsamgongan sum heimmilaði bústaðin tvey hundrað og álvtrýss milliónir ella læna tve hudrað ogháltrýss síðani í tvey túsund g einogtjúgu aphsamgongan fýra hundrað og hálvtrýss milliónir og har eg síggi ikki eitt nóg greitt endamál við við við teimum pengunum sum bústaðir sleppur at læna tí at fyri at koma aftur til endamálið at at virka fyri at øll í føroyum skul hav møguleika fyri útverja sær bústað altso øll í føroyum fara ikki at fáa ein bústað frá bústøðum altso ein almennan bústað øh men tað er tað sum endamálið er og harafturat sum undanfarni røðarara ver inni á so gjørdi vit nógv burturúr haldførinum og tað haldi eg faktiskt er rættiliga álvarsamt at tá

altso tiknar lán av bústøðum og og og landskassin vegheldur som mátar sjálvandi verða vera skil í og tí gjørdi nevndin nógv burtur úr hesum og ja eg veit ikki hvussu greitt svar vit egentliga fingu men tað bleiv sum oftast víst til eina haldføris greining av grannskoðaranum sum sigur at at at hetta hongur saman fram til tvey túsund og fjøruti men samanumtikið so taka vit undir vi hesum her tí at tað er statvekk møguligt at samstarva við privat teg bara hvønn veg mann vendi tí skal skal ikki ella kann og og eg haldi at tað tað velja vit at góðtaka men men endámálið frameftir altso tykist at vera forbroytt man ein og hvør kann fáa í dag og spurningur er um um tað mann skal gera tá ið mann útleigar til ein
kl mer ein lægri prís takk fyri frworkuna
takk fyri ein viðmerking frá ódná skóli gjørt væltakk fyri fríðufólkina kann stefan klaren poulsen siga okkum um tær búeindirnar sum búsetir byggir eru í tí bíliga endanum ella um tær liggja høgt í mun til tær aðrar íbúðareindir sum verða bygdar í landinum er hetta og kann mann út frá tí siga at tað byggjaríið sum verður framt rakar ein ávísan bólk í samfelagnum enten tey tey er tað soleiðis at mann kann síggja at tað er ein munur á tí sum bústaðir ger og sum aðrir útleiðarar ger

k steffan klein poulsen ger sovælja eg veit ikki um tað er so ræðiliga einkult at svara tí spurninginum øll byggjaríini hava ikki verið í bíligar endanum tí tað er summi leiðikostnaðin hhjá bústaðir sum liggja omanfyri tíggju túsund krónur væl omanfyri og tað haldi eg tað tað tað er tað ikki tey sum eru sosialt illa fyri sum sum teir bústaðirnir ætlaðir og samstundis eru eru privatir altso privat privatar íbúðir bygdar sum sum eru foróldsvís bíligar og kanska klára undir men eg vil eg leggja afturat at tá ið støðan er sum hon er at tá tað er so trýst á so eru tað fleiri privat sum brúka ta støðuna skrúva prísrin langt upp ímeðan bústaðir heldur ein ein meir stabilan prís so eg eg haldi at at i fleiri ferðum raka tæir eitt sindur ímitt ímillum men mn tað er tað er øgiliga øgiliga variatión í frá frá bústaðaroynd til bústaðarroynd so eg haldi at onkur av teimum eru í nógvar

fyri síðan er tað kristiannavind tá poulsen gerst væl ja takk fyri ja tað fegnast um at steffan klein poulsen eisini tekur undir við tí áliti sum meirilutin í rættarnevndini er komin framvið og sum eisini umboðar samgonguna altso bústaðar eru jú eitt bústaðarpolitiskt amboð og ikki eitt vinnupolitiskt amboð og tað er øgiliga viktig at vit hava møguleika hjá teimum sum ongan møguleika yvirhøvur hava fyri at ogna sær antin húsi ella íbúð kanska serliga í hølisdagnum at tey eisini hava ein møguleika at fáa tak yvirhøvdi og tað er júst tað sum sum sum bústaðir skal syrgja fyri so tað tað er tað er gleðiligt at stefan klein poulsen eisini sær týdningin av hesum
bústaðarpolitiska amboðið takk fyri
stefan klein poulsen ger sovælja nú taka vit undir við við tí sum teimum broytingum sum meirilutin ynskir men vit leggja øgiliga stóran dent á at hesin bústaðarpolitikkurin sum samgongan leggur so stóran dent á onkursvegna endurskoðaður ella nágreinaður tí at í dag er tað bara tað at mann byggir og øll kunna øll kunna men men vit vita at listin er rættiliga langur og tað er tað allarfakxir sum sleppa framat og tí er tað øgiliga tilfeldigt hvør fær hendan almenna stuðulin ella hvat vit skulu kalla tað og har haldi at vit eiga at gera okkum neyvar tankar um hvør hvørji bústaðinir eru ætlaðir
takk fyri næsta røða verður elsbett mersetis gunlegsdóttir
ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna

ja eg faktiskt havi verið nokk so spent uppá tá ið broytingin fór at komað í samband við bústaðir tí vit minnast øll til hvussu heilt ræðuliga henda fyrrverandi andstøða og núverandi samgonga leikaði í tá ið undirritaði sum tá var landsstýrisfólk kom við hasum uppskotinum og tað bleiv eisini broyttu hetta her við eg kann forklára hvat ið uppskotið snúði seg um í stuttum og tað var at bústaðið fekk ein lán íheimild upp og hálvtrýss milliónir eina knappa knappa hálva milliard soleiðsinar at tað kundi far at byggjafyri og av teimum av teimum fýra hundrað og hálvtrýss milliónum so skuldu tvey hundrað milliónir vera til serligar verkætlanir tað kundi vera til búfelagsskapið til fólk við serligum avbjóðingum tað kundi vera til lestraríbúðir og sovíðari og eisini nevndi mann tá barnabústovnar við sí visti ið tað hevði havt áhuga

av teimum tvey hundrað og hálvtrýss tær tvey hundrað og hávtrýss milliónir krónurnar sum skuldi sum mann skuldi byggja bústaðir fyri har vildi mann at mann skuldi vera saman at bústaðir skuldi vera saman við tí privata men um tað nú ikki bar til vistu tað eingin møguleiki var at fáa eitti samstarv so var møguleiki av landsstýrisfólki kundi geva loyvi tað allíkavæl stýrið tað bleiv hækkað frá trimum upp í fimm og tað var tað eisini óljóð um og vit minnast øll altso hvussustabilitosir í løgtinginum míni orðið bleiv sagt at bústaðir blivn fyllaður sundir vit øll oigu løgdu bústaðir og tað var teirra hjarta eg veit iki um altso hjartað blóðvaldu næstan hjá núeinaru samgongu náh men nú sita somu fólk altso táverandi andstøða og nú verða samgonga nú sita tey við ræði og so koma tey her við einum uppskoti og eg haldi tað er læknarspeisemi altso ofta sigur mann at politikkur er so løgið at vissi eg nú hyggi eftir hesum broytingunum lániheimildin upp á knappa hálvar milliard hon heldur fram tað eru eingin broyting har tvey hundrað milliónir til serliga verkætlanir tað var eingin broyting í sjálvt um hann leikaði í her í løgtinginum tá ig mann koma í hesum uppskotunum tvey hundrað og hálvtrýss milliónir krónir skuldu brúkast til at byggja vanliga bústaðir fyri og tað skuldi vera saman við øðrum og eg havi so eisini spurt landsstýriskvinnuna og tað heldur hon at tað kann forseta men og og stýrið tað varður heldur ikki gjørt nakað við tað er akkurát tað sama eg minnist hvussu mann eisini leikaði um í um tað hví tað skuldi hækka og ja hmen men broytingin er nú at hesar tvey hundrað og hálvtrýss milliónir krónurnar at sum bústaðir kann byggja fyri at nú kann tað vera bústaðir sjálvi sum bestemma um teir eru saman við nøkrum ella ikki meni eg haldi uppá tað er ne eg veit kkumann kann siga lægnarspeisemi at tá ið sama dag sum hetta til viðgerð fyrstu viðgerð so sámal bústaðir standa og halda hond við umboð fyri lív har sum andrast róvin entá úttala seg um at teir fegnast um tað er eydnast at fáa samstarv í lag talan er um slógbrótað nýskapandi samstarv har tað almenna bústaðarfeløg føroyska pensjónskapitalið ganga hond í hond og við hesi kunnu røkka longur og meira ferð kann setast á byggingina á leiðurbústøðum øh eg fegnist eisini um at hetta er lukkast men eg haldi at tað hevri gingið øgiliga leingi fyri seg og mansiur eg eri mangan bryksla tá eg hava staðið her uppi á talarstólunum um ati bústaðið byggir einki ella tað kemur ja kemur lítið burturúr og alt hetta her og eg eri eisini púrasta samd við teimum sum siga tað at tað kundi komi meir burturúr púrasta púrasta og men nú vissi eg nú hugsi um áðrenn hendan lógin kom í gildi tá vóru bústaðir ikki saman við nøkrum vit hava ikki sæð nakað til at bústaðir verðir saman við nøkrum øðrum nú koma handa lógin gildi nú eru teir saman og teir siga eisini at tað er nógv sum tað ætlar sær eisini frameftir at vera saman við øðrum og grundin til at vit gjarna vilja hava at tað privata eisini kemur inn á banan tað er sjava fylgiligt fyri at tað skal byggjast meira og kapping tað vita við tilframan fyri kundan soleiðisar at tað blívur bíligari tí at tað sum vit síggja eg pjóðisi ikki fara at fara úr mínum egna heimbýi fyri enn eg síggi hvussu heilt ógnlig øg leiðan er har í klaksvík eg meini ellivu tólv túsund har á leið um mánaðn og og tað sigur seg sjálvt at vanliga familjur kunnu ikki hava ráð til tað tað ber tar ikki til so eri eg eisini inni av tí sum onkur verið inni á hvønn hvønn er tað við byggja til hvønn er tað sum bústaðið byggir til tað kann ikki vera meiningin at tað mesta skal vera stórar dýrar bústaðir so tað haldi eg eisini er rætt tað sum e fleiri meina at vit burdu farið g hugt upp á hetta her hvønn skal bústaðið byggja til fyrst og fremst skal tað vera tey sum eiga kanska fleiri hús og hava raðtil a at at leiga fyri tólv túsund krónur um mánaðin tað er spurningurn um tr tað er tann vegin vit skulu so eg helt bara at at eg eigi at koma upp her og og fortelja um ati hvussu tað gekk fyri seg og hvussu hvussu hvussu ill ella hvussu tað bleiv móttikið og nú tá ið tað beginnir at rigga og alt gongur væl eg dugi ikki síggja tann stóra munin sum so undantikið tað mann rørir einki í lógini undantikið tað at nú í staðin fyri kann vær tað skal so so tá ið alt kemur til alt so hevur tað sikkurt verður ein heilt fantastiskt lóg sum borgarliga samgongan kom við og tað skuldi
fyri at tit halda nú eisini takk fyri ja takk tað evr fleiri viðmerkingar ta
fyrsta frá bjarna hammer ger sovæl forkvinna eg kann kanska upplýsa fyri elspet mersetis gunlagsdóttur at frá tvey túsund og fimtan til tvey túsund og nítjan tað blegda ein bústað var bygdur um vikuna øll tey árini men tað sum hendi tá undanfarna samgonga nú tað virkar sum annhevur gloymt tað frá degi eitt so valdi mann at fara í kríggj við bústaðir tað minnast øll tað varð simpultenn opið kríggj allastaðnis í bústaðum og bara einaá leiðina var tað politiska skipanin sum ynskti tar kríggir ynsktu enda venda alt og tá einki kom burturúr uttan klandur og vatndrivnaður av einari aðrari verð sum okur ongantíð hava sett nú vísta seg at leistan í bústaðini er til fres tey trívast og tey eru spent uppá at fáa ettaher samtykt so n tey kunna fara til verka altso mann hevur nú skapt eina róð yvir tað sum mann ynskir at sleppa at byggja fleiri bústaðir uttan man ynskir ikki at kryggjast politiskt akkurát soleiðis sum undanfarna samgongu ynskt tíverri men vónandi haldi okum at standa saman ú

elspett mersetis gunlestótur ger suvæja takk fyri frú forkvinna eg eg vi eg veit at hatta er tað sama nú nú vaknar mann sikkurt upp mansigur at hatta var soleiðis vit søgdu tá ið vit sótu andstøðu og men altso kær tit ella frú forkvinna tey sum sótu í andstøðu javnaðarflokkurin tjóðveldi og framsókn eg skal ikki siga framsókn vera sagrassift men tað var ál handan mátan mann tosaði tá um at mann fór kríggj og eg royndi at siga er tað at ikki vera góð við bústaði at geva hota eina heimild sum ikki ein gongd vinstravongurin nakrantíð í ævuni hevur klárað at giva heimil upp á knappa hálvan milliard í einum í einum er tað at biðja um kríggj og viss i nú javnaðarflokkurin snøkkast tóðí kríggj hví koma tit ikki víð fleiri broytingum hvat við all hesir tvey hundrað millióniri skuldu byggja til serligar verkætlanirnar tað skuldi upp á fíggjarlógina hvat við stýrinum hví skuldi tað upp á fimm og so víðari so víðari altso vis ið í bjarni hammer gjøgni forkvinnuna kalla hetta
fyri kríggj so veit hann ikki hvat tað er fyri nakað takk fyri
hevur pólsdóttir gjørt væl takk fyri eg haldi enn tann dag í dag at undanfarna samgonga við elspetta mestsettu skunnvístøttur sum bústaðar áhara sovorðnaði bústað er sundur eg standi enn við tað tað sum hendi er undanfarna cif samgonga bygdi ein bústað um vikuna bústað bygdi ein bústað um vikuna undir tí samgonguni tað so hendi er at mann bíðar fyrst tvey ár eftir at landsstýriskvinnan í búsaðum kom við einum uppskoti til bústaðir og nú leggur hon eftir núverandi landsstýriskvinnuni fyri ikki at koma við tí aftaná fimm mánaðar tað tað er eitt sindur ironisktist hjá honum sær men men tað tók tvey ár áðrenn ein nýggj lániðheimild kom og síðan tá síðan tá er einki nýtt bygt einki nýtt er bygt fyri ta lániðheimildina sum orðnafarnar samgonga samtyktar einki nýtt so tað er bústaðarpolitikkurin hjá undanfarni
samgongu einki
elspet mersedis gunlestótur ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna hervørd polstóttir spyrjarin er forkvinna í rættarnevndini herver kundi gjørt tar broytingar hon vildi hvat gjørdi hon ongar tað er akkurát tað sama sum eg sjálv sum landsstýriskvinnan kom við við broytingum í trivnaðarnevndinar jávðarnar gjørdu nakrar broytingar trivnaðarnevndini har varð einki gjørt við tær tvey hundrað milliónirnar stýri og eg veit ikki hvat eg líka at er kann og skal tað er tað einasta og mann sigur halda tit virkliga tað at nakar í man sigur í vinstrabeigsinum hevði maktað at koma við einum uppskoti upp á knappa hálva milliard í einum ein lániheimild til bústaðir altso vist og so kundi eg sagt nú verður sagt ja bústaðið byggir einki eg eri púrasta samd eingin er so skuffað sum eg sjálv at teir ikki a magta at bygt nakað og hat fingið heimild upp á eina hálva milliard men har sum eg sjálvsæð sum landsstýriskvinna har setti eg spakan í her og ter og evru ver men tá tað kemur til bústaði
dagir tá var tað ymslond hvussu nakar skuldi minst til ymslondina so eru tað sosialistarnir frá forkrinna takk fyri
aði kristianar vintapólitsen gjørt væl takk fyri altso tað eru umleið seks hundrað fólk sum hava fingið taka yvirhøvdið tí teir kunnu leiða frá bústøðum og miðalprísurin leiðan er fimm túsund og fýra hundrað um mánaðin so tað er ikki rætt at tað bara eru múgvandi sum fáa taka yvirhøvdið frá bústøðum men eg haldi eisini at bústaðar skal royna at byggja so at fólk sum ikki hava so høgar inntøkur kunnu fáa eitt heim og sum henda samgonga vil so er bústaðar eitt bústaðarpolitiskt amboð og ikki eitt vinnupolitiskt amboð og so kann eg upplýsa elst hvat meg sæt skunnleiðisdóttur um at landsstýriskvinnan hon kemur við nógv fleiri heimildum til bústaðir sum koma antin á ólavsøku ella í heyst hetta fevnir millum annað um at byggja saman við kommununum at byggja

ak elspett mersedis gunlestótur ger suvælja takk fyri og hon skal vera vælkomin at koma við fleiri broytingar um men eg sigi bara tá ið tað er so altso tá iðsosialistiska samgonga leikaði so hart í og leikaði so hairt í og nú kemur mann nú enn hjá mnn komin til at sita við ræði so er stórsa ongar broytingar í tað er har ið eg líkasum hava hug at pointera og nú er bústaðið saman við teimum privata landsstýriskvinnan heldur eg sjálv tað er í ordan ja tað er tað eg altso tað er tað sum eg men áðrenn vit gjørdu hesa lógina so havi eg í hvørfalt ikki sæð bústaðir saman
av nøkrum privatum tað má eg ærligt írøðma takk fyri ikki svara aftur úr salinum tað eru ikki góðir siður tað skal talast av røðar pállunum nei næstu røðarverji
nú eru tvey ár síðani lógin bleiv broytt og andstøða evur líkasum lasta undanfarna samgongu fyri at tað ikki bleiv bygt og eg havi hug at spyrja hví bleiv tað ikki bygt mann hevur sitið í bústøðunm við einari heimild uppá eina knappa hálvan milliard í tvey ár og hevur ikki brúkt eina krónu hví hvussu ber tað til at mann fer líka forbí valið og fær vinstraveingin til aftur so boðar bústaðir frá vit eru saman við lív og vit eru so fegin og so víðari og ætlar at gera meira saman við teimum og øðrum samstundis sum landsstýriskvinnan sigur at tað bjóðar sær ikki men men hví skuldu forbí valið taðvilseð at gottum val tvey ár áðrenn teir kundu koma fram at hygga at vit gera okkurt teir havafingið eina lánild lániheimi til tvey hundrað milliónir til fólk við serligum tørvi hvussu nógvhar ter brúkt av tí ikki eina krónu og eg spyrji hví tí í sama tíðarskeiði megnaði elsbet mersetes gunleygsdóttur at seta gongd á at byggja fýra bústovurnar til fólk við serligum tørvi bústaðir hevur enn onga klára hví eg vónaði at mann kundi spyrja stjóran á bústøðunu um tað í trivnaðarnevndini men havi so síðan skilt at hann møtti stekki upp í rættarnevndini orsaka men hann møttist tekki upp skilja øh eg hevði kunna hugsað mær at vita nú tosað mann um um hetta her nánproffeda at tað skal vera so øgiliga bíligt at leiða eg kundi hugsaðmær at vita hvussu hanga tey ymsu prosjektini saman altso leiða og og rakstur og og hvat er so til forrenningina men eg skilji at tað er hemmiligt altso at at rættarnevndin ikki kundi fáa sær upplýsingarnar tað ljóðar løgið at tað er jú almennir pengar altso kann man ikki síggja hvussu tingini hanga saman men tá ið rættarnevndini ikki kundi fáa teir upplýsingarnar so fari eg at spyrja løgtingsgrannskoðararnar tí eg veit at mann í løgsgrannskoðarani byrjaði í fjør at hygga upp á hvussu hanga tingini saman hjá bústøðu eg fór tí at spyrja løgsgrannskoðararnar um mann er í gongd við at fáa ta útgreiningararbeiði so vit fáa at síggja hvussu hvørt prosjekti hangu saman eg haldi meg vita at tað er rættiliga tilvildarligt hvussu í tað fíggjarligógðongur saman men tað hevur gott at vit kundu sæ tað tað kan ikkivera hemmiligt hefti r almennir tað sum mann ger við hesum uppskotinum at mann sigur hetta skal vera bústaðir til allar føroyingar vinstravongurin droymir um at øll skulu liggja knø fyri vinstraveinginum fyri at fáa ein bústað tey ræðast av privatu men hvat er bústaðir tí er jú ein viðfáningur av tí føroyska bústaðarmarknaðinum teir privatu bygdu hava bygdu langt yvir túsund íbúðir tey seinastu árini og hvat hevur bústaðir bygt trý hundrað og hálvtrýss og har eru íroknað kømur tað vil seð lestrarkømur bæði í vági er í havn og sovíðari og og so hesi kømarinir gera sjávandi tað miðalprísurin fer niður men hvat ger mann við hesum uppskotinum bústaðir koyrahtt einki pjøst hanga saman veldu tit byggja ókey so klára teir fyri hesa lániheimildina hundrað bústaðir sst so hundrað heldu at familjur fáa tað men í sama tíðarskeið herfrá frameftir hvussu nógv kann tað privata fáa bygt í hesum tíðarskeiðnum tað fáa tær ikki fígging tí teir fáa vita frá landsstýrini er ein kappingarneyti sum bara kann frossa pengarnar vekk einki yvirskot helst umdrskot bíligt bíligt bíligt so bankar eini boð í bankani niðan tilty fáa fígging til at byggja tað fáa nei tað vil siga tær tær túsund langt yvir túsund íbúðirnar sum privatir hava fingið bygt tey seinnu árini høvdu kunnað blivið til tvey túsund nei tað skal tað ikki vera tí vit hava ein dreym um at øll skulu búgva hjá tí almenna eg haldi at tað sum mann ger nú tey signali varð send út á bústaðarmarknaðin tað er at vit skulu fáa hundrað íbúðir afturat tað klárar ikki ein gong fólkavøksturin og slett ikki tað øll tey sum mangla ein bústað men tað verða hundrað helding sum skulu fáa tað bíligt og vit øll onnur skulu betala tað tískil er tað sum hann samtykkir nú ein forðan fyri at tryggja fólki bústað heldur enn at eg
nøkur loysn ja takk fyri
tyrog hervur polstóttirava viðmerking gersovæl takk fyri frú forkvinna rættarnevndin brúkti nokk so nógva orku pfaktiskt upp á at viðgera haldføris spurningin sum bleiv viðgjørdi nógv undir fyrstu viðgerð við hildu at tað var viktigt at mann at mann tók tað lýsti tað væl og í tí sambandi fingu vit eisini fráboðað atbústaðir saman við grannskoðarani hjá sær hava gjørt eina grannskoðara grannskoðara frágreiðing um haldførið hjá bústøðunum har man metir at at haldførið er heilt í lagi men tað sum eg gjørdi grundatl atð eg tókeina viðmerking nú er tí at at jørgun niclasen onkursvegna sádi iva um at grannskoðarin hjá bústøðumi ikki kundi lata allar upplýsingar til nevndina sum sum summi nevndarlimini kanska høvdu ynski í gongur jørgunniclasen er tað hansara politikkur at ein grannskoðari skal út til vera taknaðar upplýsingar um sín kunda tí at ein nevndarlimur ynskja at fáa allar upplýsingar at
sog skal mann út til vera sum kunda ja
takk fyri so er tað jørgun niclasen ger sovæl eg haldi eg segði tað púra greitt at at eg eg líkasum fegnaðist eftir hvat stjórin á bústøðuma hevði sagt men eg skilti hann møtti stekki upp og sjálvandi tá tað eru almennar hundraðtals milliónir við lániheimild yvir ein milliard og ein løgtingsnevnd vit sleppa at síggja eina grannskoðararaportur um hesa so skalu bústaðir avlivera tað til rættarnevndina tað hava teir ikki gjørt eg spyrji hví og eg kann siga at í trivnaðarnevndini undanvalinum bóðu vit eisini um upplýsingar og bústaðir sendu okkum nakrar upplýsingar sum vórðu intersantir dagin eftir vildu teir hava tær aftur tí tað varikki meiningin vit skuldu síggja tað og eg spyrji tí um løgtingsgrannskoðanir ikki kunnu fara rættarnevndin fær ikki upplýsingarnar kunnu løgtingsgrannskoðarnin faranin at hyggja eftir hvussu verður henda góða milliardin hjá
umsitið
takk fyri og so er tað kristið á annað vintapálsi ja takk ja eg haldi tað er sera óhóskandi at viðgera einstaklingar frá tingsins røðarpalli einstaklingar sum á ongan hátt kunnu svara aftur tað haldi eg veruliga ikki sømi seg at tað fer fram jógur niclasen sigur at hendan her broytingin sum landsstýriskvinnan í millum annað bústaðarmagnum við er ein foran fyri at fólk skulu fáa tak yvirhøvdið at fólk skulu fáa eitt heim altso tað kundi eg hugsað mær at jógvin niclasen tosar eitt sindur meira um tí har eri eg avgjørt og aldeiligsekisamd hetta er hinvegin ein møguleiki afturat hjá bústøðum til at byggja og í heyst so kemur landsstýriskvinnan við nógv fleiri heimildum til bústaðir so at har eru enn fleiri møguleikar millum annað gera almannagarliga bústaðir saman við kommununum men eg eri klár yvir at fólkaflokkurin jørn niclasen ikki hev heldur serliga nógv um hettað

sosialistiski dreymurin er jú at alt skal vera alment og so kunnu fólk runt umkring liggja knø fyri at fáa ein bústað ella hvørji onnur ting tey skul fáa og vissu í tað er tað mann vil nú boðar mann frá at okkurt skal koma í hest at tað er bara bústaðir sum byggir bústaðir her í føroyum so tori eg at garantera at tað vera nógv sum ikki fáa takayvirhøvd tað er fullkomiliga neyðugt at tey privatu fyri ikki at siga at fólk sjálv kunnu byggja sær til at fáa taka yvirhøvd altso tann fantastiski dreymurin sum eg rokni við tey flestu hava nú sigur mænn forgettikt vit skulu orðina efta her ígjøgnum bústaðir og tað vóru hundrað familjur sum fáa okkurt yvir høvdið og tit onnur timu
nú bara ganga malastundini ja takk fyri og tað næsti at røða er hervørð pálstøttir forkvinna í rættanum
takk fyri frú forkvinna fyrr í ár so stovnaðu bústaðir og lív eitt partafelag sum teyr kallað heimasta horn og hetta bústaðarella ela partafelagið tað er eitt samstarv har ið lív nú hevur kamman siga partans samstarvið í einum byggjaríi sum longu er farið í gongd tað byggjaríi ella verkætlanin á heimasotni hon er farin í gongur í fleiri árum síðani og hon er fíggjað við lániheimildini hjá undanfarni cfsamgongu við
forkvinnunar loyvi vil gjarna lesa úr lógini um bústaðir ja gersovæl paragraff fimm b sum sigur at húsalandsgrunnurin kann einsamallur ella saman við kommunum feløgum og stovnum útvega reka og leiga út íbúr íbúðahús og lestrar bílirtað er handan paragraffin sum hevur verið í gildi síðan í tvey túsund og ellivu har r samstarvið millum bústaðir og lív hevur heimild í tí at hetta byggjaríið fór í gongd áðrenn bústaðarpakkin hjá undanfarni samgonguni varð samtyktur hevur tað heimild í hasari paragraffini hevði tað verið so at verkætlanin úti á heimahorni varð fíggjað av tí famøsi paragraff átta c sum undanfarna samgonga gjørdi har ið mann setir eitt krav um samstarv millum bústaðir og privatar aktørar hetta verur fíggja eftir tí paragrafini tí lán í heimildini so er tað faktiskt ein stórur møguleiki fyri at tað samstarvið sum er hent nú millum lív og bústaðir ikki hevði verið hent tí at paragraf átta c sum undanfarna samgonga gjørdi hon sigur at íleggjarar skulu vera við í byggjarínum tað hevur hava tryggingarfeløgini natúrliga ikki brúk fyri ella hava ikki hug til at vera við í fyrr enn byggjaríið er liðugt og kundi gerast partur av verkætlan tá tíska legði tað kanska fyrir ein forðing at tað samstarvið er hent tað sum fyrrverandi bústaðarmálaráðharrin fegnast s øgiliga nógv um so har kanska mann siga tað lekur eitt sindur í millum tað sum mann vil hava henda tað sum mann faktiskt so ger so tann ásetingin hevði ikki n vendvíst gjørt nakað gott men eg haldi at hetta broytingin vit gera nú hon er góð tí at hon ger tað fleksiblari hjá bústøðum at arbeiða og bústaðir eru okkara bústaðarpolitiska amboð tað er tað sum skal gera at vit hava fjølbroyttar bústaðir at vit búgva ymiskt saman at vit tryggja at samfesti í føroyum at samanhangurin samanhangskraftin í føroyum er góð at vit ikki búgva summi í ein onkrum kassa einastaðni og onnur í einum øðrum vit skulu búgva saman óðansæð hvat fyri klassa vit at hoyra til hvat fyri inntøku vit hava hvørji vit eru so skulu vit búgva upp at hvørjum øðrum eg eri heilt við upp á at vit fara atendurskoða bústaðarpolitikk landsins tí han er frá tvey túsund og tólv ogtað er øgiliga nógv hent síðani tá vit hava fingið einormafókavøkstur nógv fólk flyta til føroya og tí evur ta er tað brúk fyri at vit endurskoða tað og kanna er tað nøkur ting sum skulu broytast nú tí at støðan er broytt so nógv men at siga at hetta uppskotið hendan broytingin er at hon fer at forða fyri at bústaðir verða bygdur tað tað er nakað møsn frú forkvina vil seg lova at siga so um øumúttalusir frá øðrum politikarum um ikki so taki eg tað aftur men tað tað tað er ikki so hetta fer at forða fyri tí o vist mann so skal fara til tað sum er veruleikin so er tann ásetingin vit fáa nú hon hevur verið gildið leingi hon varð eisini í gildi tá ið undanfarna seði samgonga samgonga fekk ein bústað um vikuna frá bústøðum meðan taðn nýggja sum andstøðan sigur skal seta gongd á byggjaríið við tí ásetingini er eingin nýggjur bústaður komin takk fyri ja takk fyri ja tað er líkaorðið møsn g haldi ikki at mann sigur at løgtingsfólk møsna so er tað
viðmerkingar og tað er annika olsen gerso væl ja takk fyri eg kundi hugsað mær at spurt forkvinnana í rættarnevndini um hon kann upplýsa tinginum hvussu nógvar bústaðir eru bygdir síðani bústaðir fekk nýggja heimildina í tvey túsund og tjúgu tann næsti spurningurin tað er kanska meira av av av kasu mansiga mann kann hugleiða et lítas sindur um eftir lítla orðið kann og skal kann tað hava nakran týdning fyri at tryggingarfelag um tað eitur kann ella skal í mun til teirra avkast krav tá ið tað fer inn í eina verkætlan tí at tryggingarfeløg virka undir einum kravi kann tað gera tað meira smidligt fyri atpensjónsfelag ella tryggingarfelag um tað stendur kann í eina sovornar verkætlan at tað kann koma eitt sindur seinni
hena verkætlanina ja takk fyri
-dóttir gerst væl takk fyri til tann fyrsta spurningin so fingu vit upplýst í rættarnevndini at tað ikki er sett gongd á nakað seðilt nýtt byggjarí síðani tann láni heimild frá undanfarinum samgongu varð samtykt tað er summa verkætlanin sum er í gongd sum sum ikki er komnað á altso sum ikki er man ikki farin í gongdi altso heilti við verkætlanina men mann er samst ella í samráðingum og taða eisini greitt fram í nevndini at tað ger eitt arbeiði longri og ikki líka smidligt at bústaðir skal byggja saman við øðrum íleggjarum í muni til um tað er nakran týdning fyri tryggingarfeløg at tað sendir kann ella skal so er tað ómetaliga stóran týdning sum eg eisini segði bæði í viðmerkingunum í dag og í mína røðu so betýði kann at lív kann koma upp í verkætlanina tá ið búsetingin er bygdur og kanngjast parturæðini aftan á at byggjaríið er liðugt hví tað eru tey ikki áhugað í so tað hevur øgiliga sogan týdning hvussu vit ynskja at fáa tryggingarpengar upp í byggjarí

takk fyri helgi abramsen gersovæl ja frú forkvina nú skal ikkifara inn á hvørj einstaka verkætlan tí mann kann diskutera og og forseta sygra ymiskar men men eg gangi út frá kann ella skal at endamálið við hesum er at bústaðir í størri mun skal bygja einsamalt har hevur mann tvey hundrað milliónir at arbeiða við hvussu nógvar bústaðar heldur hervur posdóttir at bústaðr kann byggja fyri tvey hundrað milliónir
í mun til tann tørvin sum er í føroyum í dag takk fyri
takk fyri so er tað hervið pulstøttur gjørt væltakk fyri eg haldi eg haldi tað er fínt vissu bústaðir fer í samstarv við privataraktørar tað gjørdi eg eisini greitt tá ið tær broytingar sum undirfarnarsamgongur gjørdar vóru eg haldi ikki at mann skal seta tað sum eina treyt tað haldi eg eisini eitt skaðiligt eisini við at mann hugsar at bústaðir er okkara bústaðarpolitiska amboð sum skal arbeiða eftir bústaðarpolitikki lambsins so er tað týdning at mann ikki hevur tað sum eina treyt men sum ein møguleika og tað vænti eg eisini at bústaðar fara at tey fara upp í samstarv men sum vit eisini hava viðgjørt her í dag so er tað er tað viktigt fyri samstarv millum annað við tryggjurkafelagið í lív at tey kunnu koma upp tá ið byggjaríið er liðugt og tað letur hetta kanni uppfyri
tað haldi eg er øgiliga viktigt ja takk fyri og so tann næsti røðarin hann er jacob vestergaard
kjakið um bústaður hevur koyrt rímiliga leingi er hettja samdur við minnilutaálitinum hjá helga abramsen og lspet mersetis sgunleysdóttur um at mann ið alt for stóran mun ger mun á borgarun í føroyum tí tað stendur ongastaðni at mann útveljir nakrar ávísar til at fáa bústaðir frá bústaðnum og tað kunnu útsøkja um at fáa eisini eg sum kanska havi eg havt ja ja betalt marknaðarprís og argumentatiónin er tann at nøkur nøkur fólk í føroyum kunnu vit fáa bústaðið bíligari enn marknaðarprís meðan onnur øll øll hini í gásavegum skulu vi fáa mugu leiga til marknaðarprís óanseft hvar tað er og tað er grundleggjandi skeivt tosar mann um um líka lílíkaregluna og so eri g øgiliga samdur um tá i mam sigur eisini at tá mann fær í holt við at byggja nakað um mann ikki skal hava at avkast so doyri tað í seg sjálvum tá ið nóg long tíð er gingið og eg havi eisini lagt merki til yvibygnaðin starvsfólki hjá lív nei lívsigi hjá bústøðum og so øðrumfeløgum sum byggja til dømis mark har mann hjá av bústøðum fær ein rúgva av tí sum annars hevði verið í yvirskot hjá eini privatari fyritøku ferð til umsiting og tað er typiskt typið sovorðutt alment alment virksemi og so programerar mann at nú skulu nøkur útvald ovbært fáa bíligar bíligar bústaðir í føroyum

tað sum var ov lá í kortinum tá ið mann samtykti undanfarna lóggávu tað var tað ati mann skuldi royna at koma eftirspurningin til lívs útboð og eftirspurningur et ha sum setir prísin á leiðibústaðum og við tað at mann legði upp til at hesar milliónar rættiliga nógvar milliónir sum bústaðir fekk loyvi til at lána skuldi samarbeiða við tann tøka pengan sum er á tí privata marknaðurnum til eisini at byggja við at sú rakk hetta her øgiliga nógv longur og so fóru tær vanligu meganismurnar í gongd at útboðið fangaði eftirspurningin aftur og so kom øprísir nivogið niður á tað sum tað nú opimbært til einoghvørja tíð skal hettar er eftir míni bestu sannføring við til at skeikla at skeikla alt tað tí hví skulu tað privatu nú fara fara at byggja tá ið tað almenna nú bjóðar nøkrum opimbært útvaldum føroyingum tey sum eru fremst ein og einum lista ella nakrar nakrar bústaðir sum sygst sygst skulu vera bíligari enn bústaðirnir sum ta privata byggir eg sigi syst tí tað er slettkikk sikkurt at er tað tí eg haldi ati tað gongur tað gongur sjónførsøgn at tað er ikki altíð so øgiliga bíligt tað sum bústaður hevur bygt í mun til tað sum tað privata hevur bygt og tað sum hevur verið haldi eg sjálvur eyðkent við bústaðunum gjøgnumskygt hvussu rokniskapur hvussu teyávísu leiðumálini eru samanskrúvað hvat er hvat erkan mann siga roknisskapurin fyri tey ávísu leiðumálini í einum í einum bygningi hvussu útveðjanarkostnaður og annað og avkast ella ikki avkast og hvat fer til umsiting og viðlíkahald og hvat er avsett tað er slett ikki so øgiliga nevnt at fáa at fáa ordiligt innlit í og tað skilti á lagnum eisini frá frá teimum boðum sum vóru í nevndini tey hav vera her uppi at tað er slett ikki so so einfalt at fáa so tað virkar sum um at mann mann ja við vilja kanska grugga tingini og so pástendur tað at mann byggi bíligari enn enn tey privatu gera tað ger mann bara nokk yvirhøvur ikki tað sum annars skuldi farið til vinning tað fer til starvsfólk sum verða sett í starv og hatta er væl tað vanliga sum tað almenna soleiðis arbeiðir tað almenna og føroyingar fáa yvirhøvur ikki bíligar bústaðir tað fáa faktudýrari bústaðir tí tað tí tað privata heldur uppat

so er tað viðmerking tað er eygun samolsen ger so væl akfyri harra formaður ja eg má undrast á á nógv av tí sum jaov jakovestegaard sigur tí at hann tosar alla tíðina um hetta her við at tiso ógjøgnumskygd bústøðum og tað er nøkur til útvald sum fáa bústað tí at má skriva seg upp á ein lista og tað er og tað privata sleppur ikki upp í um mann pástendur at mann byggja dýrari eina bíligari enn tað privata og tað privata heldur enda uppat við at byggja tað haldi eg mann kann hyggja úta vindeygað so sær mann tað ikki ikki her hent men fólkaflokkurin hevur umsitið bústaðir í minst átta ár av teimum tíðunum sum bústaðir hava verið til so tað er nokk so løgið at at standa her og siga øll tey tingini sum eru galin við bústøðuna og tá ið mann sjálvur hevur umsitið tað so leingi spundi mann spurt um altso hvat fólkaflokkunim hevu gjørt fyri at fáa tað
betur
takk fyri takk fyrformaður áhugavert at eygun samelsen e tann sum spyr um hvussu nógv bygging fór fram tað er sjáldan at y landstýðisfólk sum tá ið hon sat fyri so nógvar pengar up úppívningi at byggja fyri tvey hundrað milliónir blivu játtaðar her í tinginum eg veit ikki um en heila takið keypti ein pakka skrúvin so nógv so nógv kom burturúr hjá spyrjaranum í mun til bygging syndarliga syndarliga lítið tað uppskotið sum sbt r gundvegsstótttykkum við tað var til at geva bústaðin heimild til at fara byggja saman við tað privati soleiðis at eftirspurningur út boð nøkulunda fóru javnviga at tað so hevur verið mótstøða frá leiðsluni í bústaðin tað her sta lakað annað og sbt verið pprlagalig har tað har ídu har burdu bunan verið rogi
tá takk fyri ja takk
so er tað elspet mersetis gunnestóttr fær eina viðmerking ger suvæltakk fyri øliga sjáldani hoyri eg forlagarligur men h nei tað sum eg ætlaði at spyrja røðaran um tað er um hann kann fortelja fyri mær hvussu tað ber til at somu fólk so leikaði í í sum púrasta ja tað vóru ræðuliga ill og vit fyllaði sundur og vit knústu bústaðir og eg veit ikki hvat at somi fólk gera eingar broytingar í tað fingið heimild til at lána fyri fýra hundrað og hálvtrýss milliónir tað gera tey einki við tað fingu tvey hundrað milliónir bústaðið kann byggja fyri tvey hundrað milliónir o serliga verkætlan tað røra tey heldur ikki tvey hundrað og hálvtrýss milliónir hevur bústaðir fingið heimild til at byggja saman við øðrum nú skal tað kanna í staðn fyri kiskal men landsstýriskvinnan heldur fínt at teir byggja saman við tí privata stýrið sum bleiv broytt frá trý til fimta gera tað heldur einki við kann røðarin fortelja fyri mær tá mann hevu
ja takk
ger so væl jacovestigurd takk fyri harra formaður nei tað er iki gott at vita tí hetta uppskotið skal og kann hetta er øgiliga lítil broyting í mun til tann alvorliga orðadrátt sum var tá og serliga tær tvey hundrað milliónirnar til serligar bústaðir tað var púra galið við tí tí tað skuldi avspeglast á fíggjarlógini tí tað var ikki eina uppgáva fyri bústaðir meint u mann tá meni tað er bara gott at tey koma til fornuft partvís og halda nú at tað er gott oftani eta oftani eta so eg skal lata vera við at brúka fleiri orðatøk meni oftani etur hundur tað sum ein sjálvur havnar tað er eitt orðatak og hetta kann líkjast hetta kann hetta kann líkjast líkjast tí og her er øgiliga lítil broyting í mun til tað stóra orðadráttirni var tá so okur havaella undanfarna samgonga hevur verið púra bein í sínum politikki í hesum hesum økinum

ja takk soer ta jørgun niklasensum en vimerking ger so væltað sum er heilt galið við hesum her er serliga signalvirði altso signalvirði frá landsstýrinum frá samgonguni tað er nú skulu vit hava eitt alment felag sum fer at byggja og leiga út við undirskoti øll fáa tað so bíligt so víðari so víðari tað sendi slíkar ristingar út í samfelagið at eg beundri vissi at vis seg nakar dytta sær at fara at byggja men spurningurin er um tingini hanga so væl saman hjá bústøðum tjena tær upp á sína altso eg meini helvtin av ølluminntøkunum er umsiting tað er umsiting tað setti bara hin helvtin eftir til at betala sjálva íløguna við vit hava fingið at vita at tað er ein grannskoðarfrágreiðing gjørd sum rættarnevndini ikki kundi fáa eg fór tí at spyrja jakud vestergaard sum ein av av løgtingsgrannskoðarunum altso løgtingsgrannskoðarnarnir royna royna løgsgrannskoðararnir at ansa eftir hesum her í almennu pengunum ella er tað uppgávan hjá teimum og gera løgdsgrannskoðaranir nakað við at hyggja eftir hvussu hetta er ja eftir yvir ein milliard

ja takkgersu væl jaku vesegard takk fyri harra formaður til tað fyrsta sum jørgun niclasen var inniá eg haldi at tað tað sendir eitt øgiliga skeivtsignal tí sum álitið hjá minnilutanum r inni á so kunnu nøkur fáa bústaðið til ein annan prís ein marknaðarprís sum sum tað almenna so sum stuðlar og tað er tað er ein oghvør føroyingur sum stendur á einum bíðilista hjá bústaðnum løgtingsgrannskoðararnir bóðu um eina frágreiðing um roknskapin hjá hjá bústøðum men fyri at fáa ta meiri nágreinað so hava teir biðið um at fáa útgreinaðan roknisskapur hvørt leiðimálið sær sum mann sær ítøkiliga inntøkuútreiðslur viðlíkahald og annað tað hava løgtingsgrannskoran so ikki fingið enn tað tað kemur vónandi úr framtíðini
takk fyri ja takk so er tað næsta røða tað verður jørgun niclasen ger so væl
harra formaður nán proffitt altso mann sendir eitt signal út í samfelagi at mann einki skal tjena men mann skal bara geva fólki bíligar bústaðir slíkt signal at senda út má skrekkja aðrar vekk altso eg veit hvussu at skuldi eg havt nakað við ein banka at gera so eg i ikki farið longt út til privatará bygd undir hesum umstøðunum men men mín spurningur er at er hetta bara til at rista samfelagið til men tað blívur sletkki bíligt altso so leingi vit høvdu monopol á tryggingarøkinum vóru tryggingarnar høgar og og fekst t ein fekst tú ein skaða jamen so so feks t einkin út monopolið avtikið tað kom kapping prísirnir niður tænastan upp teliøki tað sama tá ið monopoli bleiv brotið prísirnir niður tænastan munandi upp so altso tað sum hendir í hesum her almennu sum at siga kassin mastudontum eri ikki altíð at tað verður so øgiliga bíligt og og og og tí er spurningurin so intesantur altso hvussu hesi prosjektini sum eru bygd altso hvussu hanga tey saman fíggjarliga einasta vit vita atað er tað helvtin av øllum leiðinntøkum fer til umsiting men men hvussu er so hin helvtin í mun til íløguna og vissu ið mann ætlar at byggja so øgiliga bíligt nú og ikki tjena nakað helst hava undirskot fyri at skaffa hundrað familjum bústað ja men heldur mann at lív fer at gera íløgur í har teir einki avkast at fáa ella heldur mann altso at lív fer at brúka pengarnar hjá eftirlønaruppspararanum við tapi at tað er verið málið hjá teimum at teir skulu tapa pengar upp á hesar her eftirlønarupsparingarnar tað trúgvi eg einki uppá og tað sigur seg eisini sjálvt at tað sum ikki gevur avkast tað doyr við hesum riskera vit at tað privata steðgar upp ta vilsið at vit fáa hundrað bústaðir tað er tað lániheimildini er til og vit fáa so hundrað útvaldar familjur sum fáa taka yvir høvdið og allar hinar sum ikki fáa tað skulu betala tað altso tey sum ikki fáa bústað skulu betala fyri seg er hundrað útvaldur og bústaðir er ikki kent fyri at byggja til tey á lægstu rók altso penthavsleiligheitir her og hvat veit eg altso tað er torgið í í klaksvík tólv týsund krónur um mánaðin og leið eg so tað e ikki akkurát til tey á lægstu rók mann byggjar til so so eg eri bangin fyri at tað signalið mann gevur her er vandamikið fyri samfelagið og øh eg gleði meg til at vit kunnu síggja hvussu hongur taðn
saman hjá bústøðum ella hongu tað yvirhøvur saman ja takk so er næsta at røða landstýrskvinnan ingilívn di
ja hetta uppskotið sum nú er komið til aðru viðgerð tað er ein faktiskt ein rættiliga lítil broyting kann mann siga í sjálvum lógartekstunum meni sum eisini hetta her orðaskifti tað ber bráð av so er tað hugsjónarligai rættiliga stór broyting hevur verið ymiskt á á lofti í hesari viðgerðini og eitt sum mann hevur spurt um tað er hvar hendan broytingin ella eitta uppskotið hvar tað kemur frá og eg haldi ikki at tað hevur verið dult fyri nøkrum ati at hendan samgongan vil hava bústaðir at vera okkara bústaðarpolitiska amboð sum eisini val er skrivað hjá hjámeirilutanum her í álitinum rættarnevndini

og tað er jú hetta við at og tað stendur eisini í álitinum hjá minnilutanum og eg haldi at tað varsólvitt nolse sum eisini spurdi til akkurát hetta altso vil mann nú hava at bústaðið skal yvir á at virka á einum vinnupolitiskum grundarlag heldur enn einum bústaðarpolitiskum grundarlag sum tað er sum er tað sum bústaðir er sett í í heimin til og eg haldi at tað eri eitt sindur áhugavert tað var onkur av røðaranum sum kom til at siga ati at bústaðir nú ikki fóru at hava nakað vanligt yvirskot viðkomandi skuldi siga í staðin at bústaðir ikki skuldi hava nakað vinnuligt yvirskot av leiðini og tað er hetta her við einum vanligum grundarlag og einum vinnuligum grundarlag altso tað vanliga grundarlagi hjá bústaðir er jú ikki at virka á einum vinnuligum støði tað er ikki nøkur náttúrulóg sum sigur tað at okkara almenna bústaðarfelag skal virka á einum vinnuligum grundarlag og av krevjað eitt vinnuligt avkast tað sum er endamálið við okkara polbústaðarpolitiska amboði er jú at veita føroyingum tak yvir høvdið og ja at skapa ein fjølbroyttan bústaðarmarknað og av tí sama so hava vit jú ynskt at gera hesa broytingina har sum mann broytir eitt skal til eitt kann tað vil siga at mann økir um heimildirnar hjá bústaði við at geva størri fleksibilitet størri møguleika fyri samstarvið og av tí sama nú verður eisini víst á ati at eg havi verið úti og og sagt at at tað er gleðiligt at bústaðir og lív samstarva men tað er einki sum er í vegin fyri tí vis mann hyggur eftir okkara bústaðarpolitiska endamáli tí bústaðarpolitiska endamáli er at skapa ein fjølbroyttan bústaðarmarknað har øll kunnu fáa tak yvirhøvdi og har vit kunnu saman hava eitt eitt eitt samfelag har sum fólk búgva undir sama taki óansað hvar tey koma frá og hvønn uppruna tey hava og tí tað førar meg eisini ein ein annan spurning sum hevur verið nógv frammi her í í dag um hvønn er tað sum bústaðið skal leiga til og har hava vit hildið og fara framviðis at gera tað fæst við at at tey sum kunnu leiga frá bústaði tað eru jú øll tað er ikki soleiðis nær at mann politiskt sum tað hevur verið ført fram fleiri ferðir her í dag at mann stuðlar nøkrum heilt fáum útvaldum tað er soleiðis at øll kunnu seta seg á bíilista til ein bústað hjá bústaðir tað er opið fyri øll at gera og soleiðis tryggja vit eisini at vit ikki fáa bústaðir har sum vit hava ung búgvandi eitt stað eldribúgvandi eitt heilt annað tey sum hava lítið um hendi fátøkbúgvandi eitt stað og øgiliga múgvandi fólk búgvandi eitt annað stað tí tað er við at niðurlaga samanhangskraftina sum skal vera í einum vælvirkandi samfelag spært tú

eru onkrar aðrir spurningar eisini og eg síggji eisini at nevndin og veit at nevndin hevur brúkt stóra orku upp á at at viðgera

og til tað er at siga eisini ati at rokniskapurin hjá hjá bústøðunmi hann verður grannskoðarin av løggildum grannskoðara og vóru trupulleikar við tí haldførinum so hevði grannskoðaran gjørt vart við hetta umframt tað so vísir meirilutin eisini á hesi her grannskoðarafrágreiðingina um langtíðarhaldførið hjá úðbústaðuni fram mótir tjúgu fjøruti og har er greitt at at tað ikki skulu væntast ella at langtíðar haldføri er í lagi men tað er so aftan sæð tað sum eg hevði pá hjartað her í dag og ynski hesum málinum eina góðari víðari viðgerð
elitsin e nakrar viðmerkingarsíggi takk yrði harða fri mær ja takk so er tar viðmerkingar ella
fyrsti ta er hansjaku thomsen ger sovæl takk fyri harra formaður meg dámar gott at etur kjaku og nógvar ymuiskar meiningar og sum oftast kan mann fáa okkurt gott burtur úr teimum men í dag eri eg nokk so forvirraður tí at okur hava hoyrt tað at privata vinnan kann ikki byggja nakað og kann ikki fáso bankarnir kunu ikki læna ter pengar e eitikki hvat og samstundis sum at bústaðer so inneffektiv at helvtina av pengunum fer til umsiting as tað máttivera ein ynskisøga hjá privata marknaðini havt ein kappingarneyta sum brúkar helvtina av sínum pengum til umsiting to tað hevi eg í hvussu eg vilja við sig vara á privata marknaðinum og eg veit ikkihvatlandsstýriskvinnan yngilin dytes strøym heldur um tað
kanska hon líka forvirrað sum eg takk fyri
jtak ger so væl idisenstrem ja takk fyri eg haldi eisini at tað er nokk so áhugavert at fylgja við í teimum bæði uppáhaldunum sum verða drigin fram her í dag og eisini kanska grundgevingunum til at mann ikki tekur undir við við hesum uppskotinum sum er rættiliga mótsigandi sum hansjaku ansjaku tonsen eisini vísir á og og eg haldi ati ja at ein ein røðari var her uppi og vísti á at bústaðir bygdi alt for lítið samstundis so avlaðar mann eisini tann privata leiðurmarknaðin og til tað haldi eg at siga at vit hava jú onnuronnur lond rundanum okkum har sum tann almenni leiðurmarknaðurin er ein øgiliga stórur partur av tí vælvirkandi leiðurmarknaðinum og tað er ikki til at siga at at privatar fyritøkur sum leiga út ikki eisini hava hava stór yvirskot eg haldið niðri er eini tjúgu prosent av øllum bústaðarmarknaðinum eru almennir bústaðir so tað er okkara ella tað sum eg trúgvi er at at og tað er okkara politikkur at bæði saktans kunnu vera á leiðimarknaðinum í senn men soleingi sum vit einki gera so eru alt alt for
eigur bústaðir til for nógv fólk takk fyri ja takk skulu vit heltja amuse
fyr ena vimerking ger so væl ja harra formaður landsstýriskvinnan sigur at øll kunnu seta seg á bíilista og tað tað kundi tað sikkurt men tað beg tía ikki at øll fáa ein bústað tí attí at tað er avmarkað hvussu nógv mann kann byggjaa og tað eru sjávandi fyrimunir vansa við øllum og og vissu bara bústaðar byggir einsamalt og ikki skala havast eitt avkast so so so er tað rætt so veru tað bíligari fyri tey sum fáa men ikki fyri tey sum ikki fáa ha og og og skal mann gerast saman við oðrum so er tað dýrari men tað betíðir tá i man mann kann byggja kriva nógv meir mann hevur altso tvey hundrað milliónir lániheimild til til vanliga bústaðarmarknaðin so e mín spurningur hvat merkir tað fyri útboði altso hvussu nógv um nú bústaðir velur møguleikan at byggja uttan samstarv við onnur hvussu nógvar bústaðir kunnu vit fáa upp fyri
eina milliónir takk fyrija takk
ja altso tað er sjálvandi tað er sjálvandi soleiðis narr at te ta bústaðarpolitiskar amboiðið hjá okkum bústaðir fær víðari heimildir til at byggja so kann mann rokna við bæði at tey koma byggjaríir sum hava aðrar íleggjarar við og at eru eisini koma byggjaríir har sum bústaðir fer at byggja einsamalt harafturat so kunnu vit eisini væntað tað er tað sum vit arbeiða við í løtuni at kommunurnar eisini kunnu koma upp í og taka lut í hesari byggingini tað er tað er mín vón tí at tað sum vit gjarna vilja hava framt á tí btisagar politiska økinum í landsstýrinum tað er at vit hyggja frameftir og vit geva bústaðir tað tey bústaðarpolitisku amboðini sum tey skulu hava fyri at kunna byggja so nógv og so fjølbroytt sum yvirhøvur gjørligt so eisini at vit fáa ein betri fungerandi leinmarkna enn vit hava í
dag takk fyri harra formaður ja takk næsta røða verður erhard joensen ger so væl
takk fyr harra formaður øta hugsað eg bara at nú nú hevur nógv verið tosað um hvat er hvat eta sum bústaðirð skal brúkast til og bústaðirð skal vera tað bústaðarpolitiska amboðið verður sagt ø nú síggi eg rokskapin hjá bústøðuni at har er altso einki avlop hvussu e einki avlop fyri roksskapin fyri einogtjúgu so tað kunnu ikki generera pengar og harvið byggja fyri ta yvirskotið sum teir hava byggikostnaður fyri eina íbúð í dag eru umleið fimmogtjúgu túsund krónur per kvadratmetrur tað haldi g man kann siga visti man hevur eina gjøgnumbsnitsstødd ág eini íbúð upp á umleið fýrs kvadratmetrar so kostarin tvær milliónir vissi bústaðir skal vera okra bústaðarpolitiska amboð oksulu hava brúka í hvussu so verður túsund nýggjar íbúðir íinan fyri tey næstu fimm árini tað skuldu tað skuldu vit ganga út fráv tí fólkavøkstrinum sum er og bústaðir skal líkasum vera okra amboð jamen so skal bústaðir hava eina lániheimild afturat upp á tvær milliardir tað skulu teir hava vissi visi bústaðir er tann sum skal dríva bústaðarmarknaðin tað trúgvi ikki upp á at bústaðir fer her inni frá ta visi at man er altso mann verður so ella so púra avhangiur av at tað verður tað privata sum kemur á draga lessu tá ið okur tosa um at skaffa fólkið bústað og eg haldi eg haldi tað er eitt sindur eitt sindur niðurverdigandi at hava í kjakinum at tað almenna skal skaffa okum ein bústað eg haldi er øgiliga niðurverdigandi fyri føroya fólk tí føroya fólk hevur altíð sett harna eru í at skaffa sær sínn bústað sjálvi ella betala tað sum tað kostar at leigaein bústað eg eri fult fultúti vístur um at aftaná at bústaðir kom tá høvdu okur ongan líkasum organiseraðan leiðurmarknaðn og tað hevur bústaðir virkuliga verið við til at seta á skrá ein organiseraðan leiðiíbúðarmarknað og tað var og tað haldi eg líkasum er høvuðst páangi hjá politisku skipanini tað er at fáa at viðurskiftini úti á marknaðinum blíva so ella so blíva skipaðir men at billa okum inn at bústaðir kemur at loysa bústaðartrupulleikarn í føroyum tað er púra utopiskt tað er púra utopiskt tað verður tað privata sum kemur at loysa íbúðarmarknaðin í føroyum bústaðir er og kemur at vera ein marginalur leikari á marknaðinum simpultenn tí teirra lánur møguleikar eru begrensaðir og at teir generera einki yvirskot ferð eftir ferð verður tosað um hetta her avkastkravi tá tú skalt byggja íbúðir og visti tú skalt kunna byggja meir so mást tú hava avkast tað ber ikki til at leiga út til kostprís tí so hevur tú ikki kapital til at forseta við avkast einki avkast er ligvið at tú avtekur nakað soleiðis er tað bara so at fyrigiglite nakað annað tað er altso utopi tað skuldi vera mín

har fiskikjørt væl ja takk fyri har formaður nú sigur erhard joensen at at bústaðið kemur ikki at at nøkta bústaðartørvum og tað kann hann fyri sovorðið hava rætt í men hann sigur eisini at at privatið marknaður kemur at metta bústaðartørvum privatið nýggjur hann hevur reksterað allar tíðir og tørvurin á bústølum er bara vaksin so eg haldi ikki at taða nakað grundarlag fyri tíð
takk fyri
ja takk ger so væl erard joensen takk fyri harra formaður eg e púra ósamdur við hansjaku thomsen okur hava havt ein fólkavøkstur sum hevur verið uttan fyri alt altso allar forsagnir okur hava havt eina fólkavøkstur síðstu tíggju árini op enn sjey túsund menniskjur eingin klárar at byggja so sjálvt men tað privatu hava virkuliga spítt í kassan og visti ikki tað var fyri tann privata íbúðarmarknaðin so varð fólkavøksturin nógv nógv minni enn anner í dag men tann privati og bústaðarmarknaðurin ella og bústaðir hava saman klára at skaffa so frægt av íbúðum at okur hava havt møguleikar at til enta fólkavøksturin so eg eri púra ósamdur við ansjaku tomsen um at tað privata ikki klárar tað men ongantíð betur enn at tað privata og bústaðir saman

bárðasteinilsen sum fær viðmerking ger su væl ja takk hara formaður ja tað er eingin ivi um at gjøgnum allar tíðir er tað privata sum er hildið bústaðarmarknaðin uppi bústaðirð er nakað nýtt sumundanfarnar samgongur hava staðið saman um at bústaðirð skal koma og skipa ein leiðurmarknað og tað endamálið haldi eg tey hava rokkið rímiliga væl hava ein skipaðan leiðumarknað og hevur lytt kanska leiðið ella góðskuna á leiðleiðu bústøðuna upp og tað er tað sum er gleðiligt og tar hasin politiska skipanin kanska kann taka arðin av men sum erhard joensen var inni á so nevnir hann her at kanska fimmogtjúgug trýssar krónur kostar tá fermetrar at byggja íbúðir tað vil siga vissu bústaðir tá almenna bústaðarfelagið skal nøkta tørvin so kostar tað væl einir tvær milliardir ella tvær ein hálva milliard fyri at koma up hasta túsund íbúðirnar skulu til
tað er væl ikki tað mann ætlar
ja takk ger so væl eradi joensen takk fyri hara formaður ja tað kostar tvær ein hálvar milliard at fáa túsund íbúðir afturat tað trúgvi eg ikki at politiska skipanin ynskir at bústaðurð skal hava ta lániheimildina øog eg haldi endamálið við bústøðurnim hevur rokkið rættiliga langt tær hava virkuliga klárað at skipað ein gjøgnumskygdan modernaðan leiðumarknaðin og tað skuld teir hava takk fyri tað var eisini eitt av teimum endamálunum sum var við bústøðunum og tað var tað loyst til u k
takk fyri
jatakk so er tað elspett mersedis gunnestóttur ger sovælja takk fyri harra formaður ja vit minnast tá ið vit borgarligu koyrdi hetta lógaruppskotið ígjøgnum og partarella partur av tjóðveldinum ella altso fólk sum sita í tjóðveldinum í dag koyrdu hetta ígjøgnum og eg haldi at at tey flestu eru samd við okkum tá alt kemur til alt visi mann sær hvussu lítil hendan broytingin er forholdsvís men eg haldi øgiliga alvorligt tað sum røðarin nevnir hetta her við at vist t ikki verður avkast so doyr so doyr tað hvussu visu vit nú siga tað at g ikki verða nakað avkvast hvat sær røðarin fyri sær hvussu leingi hevur
tær lívliga takk fyri
jatakk ger so væl erard joensen ja takk fyri harra formaður ja men altso tá tú einki avkast hevur og tú men tú hevur nokk til rentur o avdráttir taðvlsi at tú hveður nokk til avskrivingar so hevur tú bara ein møguleika vist tú so skalt til at byggja meir og tað er tað at tú skalt til at selja tað sum tú hevur tað er tann einasti møguleikin mann hevur og tað er væl tað sum bústaðir væl í síðsta enda kemur at gera at vt ikki tað skal vera ein ein lániheimild ella ein lánbyrða sum verður næstan óendalig jamen so mugu summar bústaðir til at selja nakað av teimum verkætlanum sum teir eiga í dag fyri at generera kapitalt soleiðis at at tar kundu byggja víðari tað er logiskt vist tú ikki hevur nakað avkast ið kann gera tað
takk fyri ja takk
so er ta jørgun niclasen sum fær ini viðmerking ger s vælja meira tú lænir dýrari blíva pengarnir at fáa fatur á landið skyldar í dag tríggjar komma fimm milliardir og vissi ið bústaðið skal byggja tað sum erhard joensen nevnir jamen so tosaðu tú um at hækka tað úr trimum komma fimm upp í fimm komma fimm milliardir tað gongur divið rentuna tað er so púra sikkurt og og skal skal bústaðir ella landið fáa at fáa lán so skulu tey forrentast um meira tú lænir meira at kosta tað tí kundi spurningurin verið bústaðir eigur hvat gott trý hundrað bústaðir nú leiðaíbúðir øh hví man bústaðir ongantíð vera komin við tankanum um at selja burturav tí tey hava bygt fyri síðan at brúka teir pengarnar fyri at byggja meir altso hvhví hví gera tar ikki htta vildu ljóða púra logiskt ter høvdu júki sjey hundrað milliónir á bók tá teir byrjarnu so kundu teir selt burturav hesum her íbúðinar teir hava til at bygta enn fleiri við tí

ja takk ger so væl erar joensen fyrj harra formaður og takk fyri spurningin jøgnum nilasen eg dugi ikki at siga hví bústaðir ikki hevur gjørt tað eg kundi fyristilla meg tá ið mann byggi leigurbústaðir so fært tú emvege afturrinda og og vilst tú heldur bústaðin í tíggju ár til dømis so sleppur tú frá at endurrinda nakað av tí emvigenum sum tú so upprunaliga fekk fekk fekk efturgivið so eg fyristilli mær at nøkur av teimum leiguíbúðunum sum blíva bygdar at tær bliva hilnar í umleið tíggju ár áðrenn tey verða seldar um tað verður galdandi fyri bústaðir eisini tað er eg ikki tað kann eg sjálvandi ikki svara nakað uppá men eg gangi út frá at fleiri av teimum privatu sum byggja leiguíbúðir í dag koma at halda tæy byggjaríini í hvussusvør í einum tíggju ár áðrenn tey verða seld tað kundu vit hvussu verið eitt
eitt eitt møguligt eitt møguligt svar takk fyri takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum sum løgtingsmál nummar níggjuogfýrs uppskot løgslóg um broyting løgslóg um húsahaldsgrunnin verður fer nú til atkvøðugreiðsluvit er liðug at atkvøða tað eru sekstan atkvøður fyri uppskotinum tað er níggju atkvøður ímóti uppskotinum og eingin atkvøða er blonk og hetta lógaruppskotið er sostatt samtykt og fer víðari til triðju viðgerð vit fara víðari í skránni í dag nú er tað onnur viðgerð av tingmáli nummar hálvfems tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um ókeyps av henda ymisk tilfar til partafelagið suðuroyatunnilin hvør biður um orðið erhard joensen formaðurv
gersovæltakk fyri frú forkvinna hetta er álitið í løgtsmáli nummar hálvfems uppskot til løgtslóg um ókeypis at avhenta ymisk tilfar til pssuðuroyartunnilin aksel ve johannesen løgmaður hevur lagt málið fram tann áttaogtjúgunda mars og eftir fyrstu viðgerð tann tretivunda mars er tað beint í vinnunevndina nevndin herur viðgjørt málið á fundi tann einogtretinda mars nítjanda einogtjúgunda og seksogtjúgunda apríl í trýogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndina fund við umboð fyri pf suðuroyartunnilin landsverk landsstýrismannin í fiski samferðslumálim og løgmann aksel v johannesen føroya landsstýrið stovnaði pssuðuroyartunnilin tann áttanda novembur í tjúgu tveyogtjúgu við tí endamáli at gera undirsjóvartunnilin millum sandoynna og suðuroynna við tilhoyrandi vegagerð og rakstri av hesum vinnunevndin heldur at framleiðsla av neyðugum undankanningum og annars øll fyrireiking til hesa risa verkætlan skal liggja hjá felagnum p suðuroyartunlnum sostatt er nevndin samd við landsstýrið í at tað tilfar sum longu er framleitt natúrliga eisini eigur at liggja hjá ps suðuroyartunlinum seinastu trý árini frá tjúgu til og við tveyogtjúgu er sambært almennu rokskapartøluni brúktar níggju komma átta milliónir krónur sum landsverk hevur umsitið samlaða yvirlitið yvir útreiðslur sum brúktar eru er hettar til forskanningar og annað fýra komma tríggjar milliónir ráðgeving ein komma níggju leigað av skipum ein komma seks lønir umsiting ein komma fýra lýsing prent og annað trý hundrað og trýogfjøruti túsund og annað er fimmogfjøruti túsund við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskoti
takk fyri takk fyri tað eru ikki onnur sum hava biðið um orðið í hesum málinum so tingmál nummar hálvfems uppskot i løgslóg um ókeypis av henda ymisk tilfar til partafelaga suðuroyartunnilin fara vit at atkvøða um nútað er øgiliga gott um tingfólk kunnu sita sínum plássum meðan atkvøtt verður soleiðis at tey sum halda stýra atkvøðugreislunum eisini kunnu halda stýr um tingfólk um tey sum eru í salinum atkvøða tað er ikki í lagi at vera í tingsalinum vistimann ikki atkvøður vistmann hevur klægrast so skal mann úr tingsalinum g atkvøtt verður ja tað er seksogtjúgu tingsalinum og tað eru seksogtúgu sum hava atkvøtt øll hava atkvøtt fyri eingin ímóti eingin er blonk tingmálnummar hálvfems er sostatt samtykt og fer víðari til triðju viðgerð vit koma so til seinasta tingmál á skránni í dag sum er tingmáli nummar tveyoghálvfems uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um fyribyrgjandi tiltøk ímóti hvítvaskið av vinningi og fígging av yvirgangi og tað snýr seg um at seta í gildi í fjórða og fimta hvítvats direktivi er tað nakar sum biður um orðið formaðurin í vinnunevndini erhard joensen fær orðið
ger sovæltakk fyri frú forkvinna álit í málið nummar tveyoghálvfems uppskot til løgslóg um broyting í løgtinslóg um fyribyrgjandi tiltøk móti hvítvaski av vinningi um fígging av yvirgangi hvítvaslógin í gildissetani av fjórða og fimta hvítvasdirektivi og tað er høgni hoydal landsstýrismaðurin í uttanríkisvinnumálum sum hevur lagt málið fram tann áttaogtjúgunda mars og eftir fyrstu viðgerð eta farið í vinnunevndina vinnunevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann einogtjúgunda og seksogtjúgunda apríl undir viðgerðini hevur nevndina fund við umboð fyri felagið peningastovnar við uppskotinum til løgtingslóg um broyting í hvítvarkslógini verður lagt upp til eina røð av broytingum nakrar av broytingunum eru um somu evnir sum í løgtingsmáli nummar seksogfýrs frá tjúgu tveyogtjúgu og eru í høvuðsheitum hesari listahandlarar verða nú fevndar av lógini skráseting ar veruligum eigarim í feløgum og øðrum løgfrøðiligum eindum so sum útlendskum trýstum við meira verða eisini umfataði víðka barðskógvaraskipan fyri feløg og persónar sum verður fevndá lógini álíkk skylda at leiðandi starvsfólk uttant rál skulu boða ovast u leiðsluni á stovninum frá tá tey hava fingið fráboðan um mistanka um hvítvask ella terrifígging víðka tagnaskylda hjá starvsfólki hjá almennu myndugleikum ið eru fevnda lógini um hvítvask víðka upplýsingar og rættingarskylda hjá tryggingarfeløgum og øðrum sum eru undir eftirlitið av tryggingarefirlitinum nýggj heimild til tryggingareftirlitið um fyribils steðg fyri nýggj kundasambond tá álvarslig brot eru framd á hvítvarslógina heimild til skráseting føroya og tryggingareftirlitið um fyrisitingarlig sektaruppskot og at hækka fyrningarfreistina frá fyri grov brot á lógina úr fimm og upp í tíggju ár uppskotið er enn ein herðing av reglunum lógunum um hvítvask sum tekur støði í fjórða og fimta hvítvartsdirektivunum hjá eu føroyar mangla at dagføra seinastu broytingarnar i eu hevur sett gildi upplýst er fyri nevndini hvørjar avleiðingar tað fer at hava um okur ikki velja at dagføra lógina um hvítvask okur fara at blíva sett á listan yvir háritskulond og fyri at nevna nøkur so er tað og ganda og sutan marokko og mali og aidi so millum annað standa á tílistanum og tað fer at hava stórar neiligar avleiðingar fyri virkismøguleikarnar hjá landi og fólki og við hesum viðmerkingunum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til
at samtykkja uppskotið takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so vit fara at atkvøða í tingmáli tveyoghálvfemsso hava øll atkvøtt tað eru fimmogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti og eingin atkvøða er blonk løgtingsmál nummar tveyoghálvfems eg so er samtykt og fer víðari til triðju viðgerð tingfundurin verður nú niðurlagdur til klokkan fjúrtan null null akkurá ein tíma og tá verða nøkur álit framløgd frá nevndunum sum hava arbeitt við fullari ferð tær seinastu vikurnar og tá verður skráin fyri tingfundin týsdagin næsta tingfundur verður týsdagin í í í komandi viku og tá verður skráin fyri komandi tingfund eisini lisin upp so er tingfundurin uppaftur tikin og vit fara undir framløgurnar eg skal boða frá at uttlandslendingin hevur lagt fram álit í løgtingsmál nummar einoghálvtrýss uppskulduríslógartilmæli um at setta í gild fyri føroyar anordningum í kraftsredni frá ferðahørini at forskelja í lógina um endring av útlendingulógin og at forskelji lógu um endring av flóð um danmark tilsetir seg at sjeyngin konvensjonin fíggjarnevndin hevur lagt fram álit í tingmáli nummar einogtrýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um talgilda samleikakortið fíggjarnevndin hevur eisini lagt fram álit í løgtingsmál nummar trýogtrýss uppskot til løgtingslóg um at umbyggja hølini hjá politeknsverkinum á staðarvegi fimtan í havnmentanarnevndin hevur lagt fram álit í løgtingsmál fýraoghálvfjerðs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagstovnar og dagroykt tað snýr seg um at pengarnir fylgja barninum og síðani er tað uttanlandsnevndin sum er lagt fram álit í løgtingsmálið nummar fýraoghálvfems uppskot til samtyktar um at landsstýrið fær settan í gildi fyri føroyar niðanfyri standandi unesku sáttmálar frá tjúgunda oktobur tvey túsund og fimm um at verja og fremja margfeldið í mentanarligum útriki og hesi málini tey fara øll at koma til aðru viðgerð á onkrum seinni fundi og tað eru nøkur álit afturat á veg frá nevndunum so tingfundurin verður aftur niðurlagdur og hann verður hesaferð niðurlagdur til klokkan hálvgum trý ja so er fundurin uppafturtikin og uttanlandsnevndin hevur lagt fram álit í løgtingsmáli einoghálvfems tjúgutjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um ræði um málnum um málsøkin o yvirtøka løkinum sjóuppmerking og vitaverk og tað skuldi nokk vera løgtingsmál nummar einoghálvfems tjúgu tveyogtjúgu síðani hevur somuleiðis uttanandsnevndin lagt fram álit í løgtingsmáli nummar fimmogfýrs uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar lóg om fererna um genføroyska resdtrektivu fórstaltingaróðaf for russland ó bellarís og hesi bæði málini tey koma til aðru viðgerð á seinni fundum næsti tingfundur hann verður týsdagin níggjunda mai klokkan tíggju við hesi skrá triðja viðgerð av tingmáli nummar seksogfýrs uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar anordning um ikrafttretivu forferørina av lóg um forbúgni fór hann stalningar móti vitvaska og finansering av terrorismu vitvaslógin og lóg um nelst virksmi triðja viðgerð av tingmáli sjeyogfýrs uppskot tl løgslóg um broyting í løgdslóg um fólkakirkjuna í føroyum heimild at býta upp embætisgávur embætisuppgávur millum próstar triðja viðgerð av tingmáli níggjuogfýrs uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um húsalandsgrunn strika krav um fígging frá øðrum íleggjarum í sambandi við bústaðarbygging síðani verður tað triðja viðgerð av tingmáli nummar hálvfems uppskot il løgslóg um ókeypisa av henda ymisk tilfar til partafelagið suðuroyartunnilin og seinasta triðja viðgerðin týsdagin verður uppskot til løgslóg um broyting í løgtingslóg um fyribyrgjandi tiltøk móti hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi hvítvaktslógin og tað snýr seg um gildissetan av fjórða og fimta hvítvatsdirektivi og annað á skránni týsdagin verða nógvar aðru viðgerðir eisini tað verður fyrst onnur viðgerð av tingmáli einoghálvtrýss uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um íkrafttretin forferuina av forskeligu lógi um endring av utlending í lógin á forskelligu lógi um endring á lóg danmarksá lóg um danmarkstiltrætilsi av sjengenkonvensióni síðan verður tað onnur viðgerð av tingmáli fimmoghálvtrýss uppskot til løgtslóg um bókasøvn aftaná tað kemur løgtingsmál tveyogtrýss uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretivu forferørini av lóg um endring av lóg um klagorstatningsaa innan fyrsunnsvesini tað snýr seg um regulering ó forrenning aferstatnings og gottgørilsi síðan varðr tað onnur viðgerð av tingmáli áttaogfýrs uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordninga um ikrafttretivu forferørina av forskelligu lógi um endring av lóg um andvenisa tvanosygeotriin fastleggils av mynsdtrarori og sykriatiskur persenti rettstilling scerspetikriteriur fortvannsikosering endringarkapittul fimm a oppur av tskrivning metmeri punkt tíggju á skránni verður ánnur viðgerð av tingmáli tveyogfýrs uppskot til samtyktar um at taka av oljugjaldi síðan verður að ánnur viðgerð av løgtingsmáli fýraogfýrs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um almannapensjónir tað snýr seg um broyting í lækkingarpensjón síðani verður tað onnur viðgerð a tingmáli trýogtrýss uppskot il løgslóg um at umbyggja hølini hjá apoteksverkinum at stara vegi fimtan í tórshavn aftaná tað kemur onnur viðgerð av tingmáli trýss uppskot til løgslóg um almenn talgildu postskipana mínboks og onnur viðgerð á tingmáli einogtrýss uppskot tl løgslóg um at um talgilda samleika kortið og hesi bæði málini vórðu viðgjørd undir einum til fyrstu viðgerð seinasta skránni á tingfundinum komandi týsdag verður verður framløga ja so er ikki meira til hendan tingfundin tingfundurin er lokin